lógin og løgmaður hevur lagt uppskot til løgslógum broytir løgslóg í ymsum løgslógum og tílíkum í sambandi við umskipan av føroya kærastovnum tað er avtøka av kærunevnd í lendismálum vinnukærunevnd og skuldarumskipanarnar ja og beinta løgið hevur lagt uppskot til eykahjáttanar løgslóg fyri februar tvey túsund og tveyogtjúgu fram og hervørd polsdótturhevur lagt fram uppskot til samtyktar um at kriminalisera sálarligan hóskapja tað vóru framløgun
tað kann vera tá kemur okkurt afturat í dag til framløgu men nú fara vit so til fyrstu viðgerð av nei orsaka aðru viðgerð av løgtsmál nummar fjøruti uppskot til samtyktar um at góðkenna landsroknskapin fyri tvey túsund og tjúgu hvør biður um tað verður er hard joensen sum fær orðið formaðurin í fíggjarnevndini

ja eg ætli mæra at lesa álitið upp sum fíggjarnevndin hevur skrivað tað er ein samd fíggjarnevnd sum hevur havt málið til viðgerðar um at góðkenna landsrotskapin

undir viðgerðini so hevur nevndin havt fund við landstýrismanninum í heilsumálum kali oholm johannesen landsstýrismannin í umhvørvisvinnumáli magnus rasmussen landstýrismannin í uttanríkismentamálinu jenis arana og landsstýrismannin í fíggjarmálum jørgun niclasen saman við áviklandsverki taks og strandfaraskipi lansins undir viðgerðini er komin fram at nógv av viðurskiftunum sum løgtingsgrannskoðararnir hava víst á eru fingin í rættliga landsverk hevur upplýst fyri nevndini at stovnurin hevur tikið allar átalurnar til sýn konsortiavtalan millum landsverk og heyadalsfólk er lukkað og avgreidd øll arbeiði verða nú í høvuðsheitum boðin út meðan smærri arbeiðir har kostnaðurin av at gera millum annað útbjóðingartilfar ikki stendur mát við eina møguliga sparing av einum almennum útboði ikki verða boðin út flestu leigumálini eru um at ganga út og fleiri eru ikki gjørd síðani eisini er upplýst fyri nevndini at landsverk hevur sett strongd tiltøk í verk til tess at styrkja eftirlitið við fíggjarstýringini av útbúggingini av landssjúkrahúsinum umboð fyri taks upplýstir fyri nevndini at viðurskiftini viðvíkjandi umsiting av barsilsskipanini eru fingin í rættiliga eins og eftirlitið við lønarhættaravgjaldnum og tøkugjaldunum hjá alivinnuni nú verður framt regluliga løgtingsgrannskoðararnir finnast at strandferðsluni fyri at verða farin í holt við eina nýggja bíleggingarskipan uttan útboð og uttan at gera nakra skrivliga avtalu við valda veitarum undir viðgerðini í nevndini er komið fram at skipanin ikki er liðug enn og tað er ógreitt fyri nevndini hvat endaligi kostnaðurin av skipanini verður eisini er ógreitt nær ella um skipanin verður sett endaliga í verk og um strandferðslan verður noydd at fáa hjálp frá øðrum veitara til at gera skipanina lidna fyri nevndini er upplýst at strandferðslan higartil hevur bókað rokningar frá veitara upp á fýra komma fimm milliónir krónur og at harumframt liggja óbókaðar rokningar á ein komma átta millión vegna ósemju í millum partarnar leiðslan á strandferðsluni metir at samlaði kostnaðurin fyri skipanina verðir umleið átta milliónir krónur nevndin metir at handfaringin av málinum hevur verið sera óheppim og merkt av manglandi umhugsni frá leiðslurnar síðu og tekur tí fult undir við viðmerkingunum frá landsgrannskoðaranum nevndin mælir til at landsstýrismaðurin fylgir nevnt málinum soleiðis at hetta verður loyst skjótast til ber landsstýrismaðurin í heilsumálum upplýstir fyri nevndini at afturvendandi viðmerkingin frá landsgrannskoðanini um kontuna fyri serviðgerð uttanlands hevur ført til at tey nú fáa rokningar frá uttanlands fyri hvønn ársfjórðing áður varð tað soleiðis at tað varð ároknað avroknað á kontu og varð hetta knýtt at stórum óvissum broytingin førur við sær neyvari eftirlit við útreiðslunum eisini eru viðurskiftini viðvíkjandi ferðaútreiðslum hjá fólkaheilsuráðnum komin í rættliga løgtingsgrannskoðanin vísir umframt á ymisk viðurskifti sum ikki eru nøktandi harav nøkur verða átalað nevndin tekur undir við hesum og heldur at avvarandi landsstýrisfólk eiga at arbeiða niðvíst fyri at t at fáa tey viðurskifti í rættliga sum enn ikki eru tað hesi eru millum annað at landsrotðskapurin ikki er fullfíggjaður millum annað tí at nakrir stovnar og grunnar ikki eru við í í fíggjarlóg landsrotskapinum ella í fíggjarstøðuni og at tølini í fleiri rokskapum eru ikki í samsvari við landsrotskapinum at aðalráð og stovnar ikki halda ásetingar í lógum kunngerðun rundskrivim til dømis um rokskaparreglugerðir útboð langtíðarleiði ognaryvirlit ferðauppgerðir tíðaravmarkingar av lønum og kttrygd og við hesum viðmerkingum tekur ein samd nevnd undir við málinum og mælir løgtinginum til at samtykkja uppskotið

harra formaður eg haldi at tað er vert at

hetta her málið um at góðkenna landsrokskapin at í viðgerðini so er tað komið nokk so greitt fram at rættiliga nógvar av teimum átalum og og teimum viðmerkingum sum hava verið gjørdar av landsgrannskoðanini og løgtingsgrannskoðanum eru tiknar til eftirtektar tær eru loystar og at mann veruliga tekur tað arbeiðið sum landsgrannskoðan og løgtingsgrannskoðararnir gera seriøst frá umsitingini og tað fegnast nevndin sjálvandi um okur hava í hesum her álitunum kanska viðgjørteitt mál spesifikt sum er bíleggingarskipanin sum sum strandfaraskipi landsins hevur ella er í holt við og tað gjørdi mann av tí at mann metti at aftaná tær hoyringar sum høvdu verið ella aftan á ta nevndar viðgerð sum hevði verið í fíggjarnevndini at að tað vórðu statvekk so mikið stórar ógreiðir við tí málinum at okur valdu at brúka eitt sindur av tíð og orku uppá at viðgera tað øtað skal ikki skiljast sum sum
nakað negativt út
yvir mótvigis stovninum út yvir akkurát hesa her einstøku verkætlanina s sum mann heldur varð viðgjørd ónøktandi so við hesum her orðinum fari eg at mæla til at góðkenna landsróttskapin fyri tjúgu tjúgu takk fyri harra formaður ja takk fyri tað er ein viðmerking bjarni hammer ger so væl h ja takk fyrra formaður erhard joensen hevur greitt frá avav álitunum og tað er tað er gott at hoyra at að era samdnevnt eg hava lítlan spurning í sambandi við formaðurin og fíggjarnevndini vísir á at tað er eitt sindur ógreitt í sambandi við bíleggingarskipanina men hvater hvat niðurst
tí er fíggjarnevndin komin til skal hendan í
bókigaskipanim skal hon altso ynskir fíggjarnevndina at hon verðum gjørdust ferdigt og verður hon eta nakran garanti fyri at hon verður brúkolig og hevur mann so ynskt at nýggjan veitara ella letur mann bara letur mann tað upp til standferðsluna at standferðslan sjálv avgerð at hon varðveitir tann sama veitaran sum ikki komin á mál enn so tað snýr seg um verður hin brokolig og verður hin ferdig veit mann nakað um tað og og og metir mann at mann vil halda áfram við tí samanbruna takk fyri harra formaðurerhardjnsen gersætakk fyri harra formaður øuppgávan hjá fíggjarnevndini í hesum førinum er at taka støðu til tað uppskotið sum komi frá løgtingsgrannskoðarunum tað er ikki uppgávan hjá fíggjarnevndini at velja veitara fyri ssl tað er heldur ikki uppgávan hjá fíggjarnevndini at meta um um skipanum er brúkulig tá ið hon kemur tí tað vita okur einki um tað er tað kann bara tíðum vísa og tað sum nevndin hevur gjørt er faktisk at fylgja teimum viðmerkingum sum løgtingsgrannskoðaranir eru komin við um at heita á landsstýrismanninum sum varar av økinum um at syrgja fyri at hendan skipanin verður gjørd ferdig so ella so ella sum okur orða tað at fylgja málinum leyvt tá ið tað eru brúktur so nógvir pengar upp á eina skipan so ynskja væl øll at hon verður gjørd ferdig og eftirfylgjandi hevur mann so hoyrt frá leiðslu
silgni á strandferðsluni at tey hava valt at halda áfram við sama veitara fyri at fáa eina ferdugjørda okkara uppgáva
fingið so gott innlit sum gjørligt í akkurát hetta málið og okur meta at tær eru nakar ógreiðir og tí heita okur á landsstýrismannum um at taka sær av hesum málinum ella at fylgja í upp soleiðis at tað verður loyst takk fyri ja takk fyri so fær landsstýrismaðurin

havi eg verið leingi í politikki og havið á hvørjum ári sæð frágreiðingar frá løgtingsgrannskoðaranum og hóast tað eisini hesi ferð eru atfinningar so er tað stórur munur á hvussu tað mangan hevur verið so í tí ljósinum eru atfinningarnar ikki so ógvusligar sum teir onkuntíð hava verið h sum tað verður víst á her í álitinum á á míni málsøki so hevur mann tikið atfinningarnar til eftirtektar bæði viðvíkjandi taks og viðvíkjandi landsverk eru tær atfinningar sum hava verið bæði fyri at kunna prísdefernsera men eisini fyri at fáa ferðsluna smidliga altso um ein persónur er í suðuro ol skal norðureftir sunnukvøld at mann kann fáa at vita um mann sleppur við rtil ikki altso bara so simpult ting sum tað hevur stóran týdning fyri fólk sjálv bíleggingarskipanum ein av atfinningunum er atr ikki boðað út tað er nokk bæði rætt og skeivt tað bleiv gjørt í tvey túsund og átjan tá var undanfarna samgonga sum sat so so eg kenni ikki hvussu tað gekk fyri seg men eg havi fingið tað greitt frá og tað sum strandferðslan velur at gera vit skuldu hava eina bíleggingarskipan so fara teir út og hyggja er tað fyritøkur sum hava gjørt nakað líknandi og finna so fram til tríggjar fyritøkur eina føroyska og tvær útlendskar og fara so at samráðast við tær fyritøkurnar og tað vísti seg at atbáðar tær útlendskur vóru væl dýrari enn tær føroysku tað verður víst á her so rokna strannferðslan nú við at kanska umleið átta milliónir pluss minus sær etta a kostar tá tað er liðugt so lógu hini tilboðini millum fimtan og átjan milliónir krónur so strandferðslan gjørdi tá eina eina heildarmeting prísurin var sjálvandi eitt og so eisini nærleikin at at at at skuldu broytingar henda ábøtur henda skipanina so hevði mann fólk nær hjá til tað so fer hetta her arbeiðið í gongd og so verður funnið st at at mann ikki beinanvegin hevur gjørt tað púra greitt í ein sáttmála hvat tað er mann skal fáa og ikki og tann kritikkin haldi eg er rímiligur og tað skuldi mann sjálvandi havt gjørt

so hendir tað at ja sjálvandi landsgrannskoðanin eru vísir á veikleikar tá hendir tað at verkætlanarleiðarin fer úr starvi at tað verður settur ein nýggjur verkætlanarleiðari sum eisini hevur bakgrund úr ktvinnuni so siga má siga nýggj verkætlanarleiðarin hevur kendskap til til báðar síður og tað sum hann ger beinanvegin er at steðga arbeiði og tavilsi a nú steðgaraarbeiði nú skuldu tiy hava greiðvísum viðurskiftunum og tað hevur mánst so brúkt seinasta hálva ári til og eri ikki komin á mál men eg eri nærri í einum máli men tað sum veitarin hevur gjørt er at hann hevur framvegis programmerað í hesum tíðarskeiðnum og sent rokningar taðr tær átta ein komma átta milliónirnar sum strandferðslan noktar at betala og bóka tí arbeiðið er steðgað í junimánað í fjør við boðum frá strandferðsluni tað sum so vit hava gjørt nú afturat tað er at vit hava fingið gjaldsstovuna inn yvirmáli tavilsiga at nú skal gjaldsstovan saman við strandferðsluni fáa gjørt ein endaligan sáttmála sum sigur prinsis hvat innihaldið skal vera hvat tíðarætlanin skal vera hvat prísurin skal vera og gjaldsstovan ja hví gjaldsstovan ur tað er t at tað er har vit hava størstu ekspertisuna innan júst hetta tí gjaldsstovan hevur jú bæði landsnet og hevur eisini talgildu føroyar tavilsiga at gjaldsstovan er nokk tann í almenna geirarnum sum er mest vanur við útbjóðingar og sáttmálar í samband við talgildar loysnir so nú er so sum sagt nýggji verkætlanarleiðari saman við gjaldsstovuni sum skulu fáa fulla greiðuov hesum viðurskiftunum áðrenn arbeiðið fer í gongd aftur tað vóni eg fari at ganga skjótt og at vit kunnu fáa eina bíleggingarskipan og hóast nógv kann finnast at á leiðini skuldi tað eydnast sum strandferðslan er upplýst at bíleggingarskipanin kemur tá hon er liðug at kosta um átta milliónir krónur so er tað framvegis helvtarprísur av tí sum hinir báðir veitararnir sum vóru inni á bananum vildu hava fyri teg so eg skal ikki taka nakran í forsvar men eg haldi at eisini her er handlað út frá grannskoðanini bæði tá tað kemur til at steðga arbeiðinum og man steðgaraarbeiðinum fyri at uppfylla tey kritikkpunktini sum annars eru at fáa ein púra greiðan sáttmála við tíðarætlan innihaldi og prísi takk fyri formaður jtakk fyri so er tað viðmerkin

rformaður tað var eitt tvey ting tað sissa var at tá ið stjórin var í sjónvarpinum orðaði eitt eit sidur óheldigt nakað soleiðis at at men var eg farin í løgtingið við tí so hevi nokk ikki fingið játtanina og tað er so øgiliga viktigt at mann so roynir umg akkurát sovorðna støður at mann umgagst at mann fær bara í gongd og uttan at hava játtanina áðrenn ella tað liggja nummar tvey eg vi iki eg skilti at lagnum eftar eg fari í gongd í átjan alt taðvil siga undanfarna samgonga sum byrjaði við tí eg haldi tað er øgiliga óheldigt er glaður fyri at tað er ein føroyskt loysn og tað trúgvi tey flestu inni her men eg eri øgiliga harmur um at síggja at har eru eingir føroyingar á lønarlistanum hjá hesum her norðlik ella hesum felagnum sum sumgeras í skipanina og tað haldi eg tað haldi eg burdi eisini verið sett sum eitt krav áðrenn mann byrjar upp á eina sovorðna skipan takk fyri
niclasen ger so væl
ja aðra formaður eg eg kenni ikki so nógv til hetta felagið og eg kenni heldur ikki til um um tá felagið ikki hevur fólk á lønalista tey kunnu fyri tað hava føroyskar konsultantar men men sum sagt tað veit eg ikki men mann hevur so valt her eina føroyska loysn og tað í sær sjálvum kann vera ein fyrimunur fyri framtíðina tað sum eg nú bara vóni tað er at gjaldsstovan saman við samferðsluni kann fáa ein grundfestan sáttmála præcis hvat fyri skipan vit skulu hava præcis nær vit skulu hava hana og præcis hvat hon kostar og so fara vit í gongd aftur og gera eina lidna tað er tað sum eg vóni eydnast nú
so er tað páll areynatygvu ger so væl ja takk fyri formaður
ja landstýrismaðurin hevur verið rættiliga kúrrur í allari viðgerðini av hesum málinum og g haldi fyrstu ferð at vit hava hoyrt landstýrismannin sagt sagt tað stóra og tað er sjávandi gott at hann onkursvegna vegna skipanina og tekur í egnan barm men tað sum altíð heg veri tann stóri spurningurin tað er eitt hvørjar pengar løgtingið velat brúka tella varji pengar verða brúktir til atta er av av samlaðu skipanini men eitt er hvat vur fáa burturúr og tað haldi eg er tann stóri trupulleikin at sjálvt dagin í dag veit løgtingið hvat er fyri enn skipanin vit onkursvegna skulu rinda fyri sum að hevur verið nógv rok av hvat er tað sum løgtingið fær burturúr nærskipanin nær kann mann rokna við skipanini liðug sambært landstýrismannum takk fyrijørguniclase
ja tað er júst
hasar spurningarnar sum mann nú stríðist við at fáa svaraðar tað vil latið so siga at gjaldsstovan er nú komin í nú yvir tað saman við við samferðsluni og at mann ikki brúkar meira pengar fyrr enn mann hevur hasi tingini greið og tekur sløgu til tey men tá tað er sagt skuldi tað eydnast at fingið eina slíka skipan fyri átta milliónir krónur so siga siga vit vanlig fólk at tað eru nógvir pengar men tá tað kemur til kt so er tað ikki ein av teimum dýru loysnum tað er sum at siga ein bílig loysn so eg klári ikki at svara præcis hvat vit fáa burturúr men tað er tað sum verður arbeitt av kraft fyri at kunna hava fulla greiðu á áðrenn og um mann fer í gongd aftur
fyri tað eru ikki fleiri sum hava biðið um orðið so e orðaskifti enda og vit fara at atkvøða í málinum hetta er eitt uppskot til samtyktar so tað eru bara ein atkvøðugreiðsla og her er eingi broytingaruppskot so vit atkvøða nú í málnum sum ein samd nevnd hevur tikið undir viðger sovælja vit eru liðug at atkvøða tað er einmælt samtykt málið við seksogtjúgu atkvønum fyri ongari ímóti og ongari blankar og er sostatt samtykt og avgreitt frá løgtinginum vit fara so víðari dagsskránna í dag og koma til fyrstu viðgerð av løgtsmál nummar fimmoghálvtrýss tað er uppskot til eykajáttanar løgtingslóg fyri januar tvey túsund og tveyogtjúgu strika tvey og vit skulu hava framsøgufólk jakum mikkelsen fyri fólkaflokkin og bjarni hammer fyri javnaðarflokkin billius siri stenberg fí tjóðveldi erhard joensen fyri sambandi og sambandsflokkin billjustinussen fyri miðflokkin og ruttvang fyri framsókn fyrst fær jákup mikkelsen orð ger so væl
harra formaður hetta er eitt uppskot eitt eykajáttanarlógaruppskot frá bjarni hammer vegna javnaðarflokkin har hann mælir til at játtaði at verða fimm milliónir til strandferðsluna hetta fyri at fyribyrgja at gjaldi fyri farmaflutning við smyrli hækkar hetta er ein reaktión upp á tað uppskotið sum liggur í fíggjarnevndini um ein samdferðslupakka sum millum annað leggur upp til at løgtingið keypir eina nýggja fergu til suðuroyarleiðina sum eitur herjolvur tað er tað sum liggur á borðinum og sum kemur allarhelst at liggja umleið tveyogtretivu milliónir krónur harafturat fer raksturin av hesari feryuni at kosta landskassan áttaogtjúgu milliónir og afturfyri fáa suðuroyingar loyst nógvar trupulleikar sum mann hevur í dag so eru nógvir aðrir tættir í hesari her ysamferðsluloysnini millum annað at vit skulu fíggja tað sum vit gera og tað verður gjørt við í uppskotunum við nøkrum avgjøldum abensin og olju og tungolju og tað er greitt at tað eru ikki øll sum eru so fegin um tað og síðani er ætlanin at mann skal yvirhalda tað avtalu sum varð gjørd at at tá ið tunlarnir tele vágarnar og til norðoyggjar vórðu útkolnir so skuldu gjaldið fella burtur hóast teg komið ógvuliga langt niður í dag øhso skuldu vit eisini regulera prísirnar í eysturayartunlinum fyri at fáa ferðsluna økta tað hevur so ikki eydnast higartil men vónandi fer tað at eydnast og so skuldu eisini ein hækking vera á farminum til frá suðuri og tað er klárt at eg bæði skilji og havi sympati fyri at mann reagerar upp á slíkar hækkingar sjálvt um tað faktiskt kanska ikki er gjørd nøkur broyting í eini tíggju ogfimtan ár hevur alt annað er farið upp men fraktin hevur verið taðn sama men eg haldi mann skal taka við her at her er bara ætlanin at taka hægri frakt frá oyndum sum ikki kundu koyra sjálvar takonternara og sloyp so víðari og tá ið tað er sagt so vita vit at tað eru fiskaframleiðarar í suðuri sum hava eygulitt strævi og sum ikki hava brúk fyri at fáa eina eyka rokning og tí haldi eg at tað kundi verið loyst við at flutningsstuðulin bleiv reguleraður soleiðis at at tað ikki kom at galda fyri eksport av fiski og tá beginnir tað at knappligan at blíva ein óguliga avmarkaður kundaskarður sum kemur at merkja hesa her hækkingina og tað kemur longun tí at merkja nakra til tann vanliga borgarin í suðuroynni oftani er tað soleiðis at visti tú ynskir at fáa okkurt ígjøgnum so ert tú noyddur kanska til at góðtaka okkurt sum tú ikki ert so glaður fyri og vismannn bara vil hava sítt ígjøgnum so verður tað tá ið tað er nógvur nógv áhugamál bæði hendan vegin handan vegin so endar tað við at einki kemur ígjøgnum og tá ið javnaðarflokkurin nú kemur áløgting við einum slíkari slíkum uppskot so vil eg siga tað at at ð tað kennist næstan sum at mann prøvar at dyrka tann tey tey keðiligu tingini e tær reaktiónirnar sum hava verið so at fólk eru óð um hetta her uttan at taka øll tey góðu tingini við og og faktiskt at javnaðarflokkurin við til at at spæla við eld haldi eg altso hetta kann enda við at einki kemur ígjøgnum og at suðuroyingar ikki fáa eina nýggja fergu eg vænti ikki at javnaðarflokkurin verður serliga væl umtóktur oð suðuri vissæ úrslitið av slíkum politiskum arbeiði endar við at suðuroyingar ikki fáa loyst teir trupulleikarnar sum suðuroyingar hava í dag í øllum førum ein stóran partur av teimum tá ð tað kemur til frakt og og ferðafólk og

eg má siga akkurát smær at at eg eg ivist ikki í at bjarni hammer og javnaðarflokkurin ynskja at vit fáa bøtt um viðurskiftini suðuroyar men so er tað soleiðis at so eg man eisini noyddir til at taka við øðrum tingum vit skulu finna á fígging vit hava millum annað valt at selja partabrøv hjá landinum fyri at fáa pengar til at skula fíggja hesa ferguna og vit hava eisini gjørt nakað sum ja fólkaflokkurin skuldi kanska verið tann síðsti til at koma við og taðar at regulera hesi gjøldini tí vit kritiseraðu tað øgiliga nógv til undir síðstu samgongu og tí er tað eisini ein prísur verir betala fyri at fáa gjøgnumført tey tingini sum ið vit ynskja at fáa gjørt hesa loysnin eg haldi sjálvur at hetta r loysnin inniheldur øgiliga nógv góð ting men hon inniheldur eisininøkur ting sum eg ikki si eri serliga glaður fyri spurningurn er bara vissi eg vil hava tey tingini ígjøgnum sum g eri glaður fyri so má eg eisini taka tað við sum kanska eg eri minni glaður fyri og tað haldi eg burdi verið galdandi fyri okkum tá tað er sagt so fara vit sjálvandi í fíggjarnevndini at hyggja bæði eftir hesum her uppskotunum og hyggja eftir er tað nakað sum vit kunnu regulera og eisini tey tinginis komu fram undir fyrstu viðgerð har ið tingfólk vístu á nøkur viðurskifti kanska serliga við avgjøldunum eru nøkur ting har ið vit kundu fáa hugt uppá soleiðis at vit fáa eina loysn gjøgnum sum gagnar okkum men har vit kanska hava tikið eitt sindur av sjógviin men ikki meir enn so at vit kunnu oysa so eg haldi tað at hetta her uppskotið tað skal fáa eina góða viðgerð í fíggjarnevndini mensamtíðis vil eg siga at at eg haldi at at loysnurin sum javnaðarflokkurin vísir nú altso tað er ikki ein dagur tú sært eitt ein portal ella hoyrir eitt útvarp ella sjónvarp har javnaðarflokkurin bombarderar føroya løgting við uppskotnum sum kosta pengar tey kostaðu pengar tey kostau pengar og mann skal hugsa um at javnaðarflokkurin sat í leiðsluni tey seinastu fýra árini og tað hendi øgiliga øgiliga lítið og tað er eingin ivi um at ja nú sigur onkur harra formaður atthava yvirskot tað kunnu tað kann undanfarna samgonga takka samgonguni fyri tí borgarligu samgonguni sum fekk búskapin aftur upp á rattchjól tað er ein veruleiki vit byrjaðu við at hava seks hundrað milliónir í halli tá ið vit komu til í tvey túsund og ellivu og tá ið vit komu fóru úr samgonguni taðu javnvág í og vit høvdu fingið skaffað eina rúgvu av nýggjum inntøkum til hetta landið er milliardarbløpur og tí fingu vit yvirskot tá men at forbrúkið er sórtir dag og tær almenu útreiðslurnar tað skal egvið tann fyrsti til at vátta takk fyrihara
her páll reyna tykkum fisk ger svølm ja
takkformaðurin eitt er at at vátta tað at mann ikki stýrir nóg væl tað er so tað er so eitt slag av innliti men tað krevur so eisini at mann ger okkurt við tað og tað er kanska har ið eg sakni sakni útspæl frá verandi samgongu eg haldi ikki at vit í andstøinis skulu vera líka populistisk sum sum undanfarna andstøða var har sum tey bara snakka um avgjaldsøði so framvegis vit vita tað at eð samfelag skal hava bæði innku fyri at fyri at svara tær útreiðslurnar sum ta hevur eg haldi tð er øiliga týdningarmikið at vit ikki hevta okum so nógv í smálutirnar í hesin her samlaða samferðsluroknistykkinum nú er hetta her eitt eitt relativt lítiuppskot vit vita tað at kanska forsøgnirnar siga at bara oljuútreiðslurnar koma at vera tjúgu tretivu milliónir meira í ár hjá stramdferðsluni enn mann hevur prijerkterað við so eg haldi tað er tað er týdningarmikið at vit hugsa bæði langt og væl og royna at fyrireika ta avgerandi loysna fyri føroyska sm tað komandi árinum suðuroyartunnilin og ikki gera nú nakrar loysnir sum kunnu spenna beinija og so er tað jakomikkes
pelsen harra formarður er altu
tð er hugaligt at hoyra eina borgarliga rødd haraftastá bonki serliga tá i mann hugsar um hvussu langt til vinstru tjóðveldið annars er farið eg og pálla reynatúgvu eru faktiskt rættiliga samdir um tá tað kemur til tann búskaparliga fíggjarpolitiska partuin vit halda at tað eigur at verða a balansað í hvussu nógvar útreiðslurnar hvussu stórur útreiðsluvøksturin er og tað má takast í sambandi við hvørjar inntøkurnar eru fyri at balasask krí tað er púra klárt men at at tað skal vera at mann ikki skal fara for nógv niður í deteiljirnar fyri at og leggja ta stóru myndina tað er eg eisin samdur í takk fyrija so er ta
hammer ger so væl afyrhera formaður jakup mikkalse
steyðin greiddi so gott frá hví at tað var øgiliga umráðandi at mann hekkaði í farmagjøldini bara til suðuroynna fimm milliónir men so kom hann við onkrar loysn at hvønn hetta fór at raka og ikki men ja konkretan spurning til jøku mikkelsen líkkast fáa eina útgreina okkum sum hann sjálvur nevndi tað var at jøku mikkelsen segði at tann hækkanum við farmagjaldi bað fimm milliónir sum samgongan valdi at gera í fíggjarlógini hon fer bara at raka frakt sum ikki kann flyta seg sjálv kann jákun mikkelsen greiða løgtingini frá hvat er tað fyri ein frakt sum ikki kann flyta seg sjálv og hvør kann flyta seg sjálv kanska takk fyri mær jákun mikkelsen
ja ein lastbilur kann eg
koyra sjálvur men tað kann ein mafjavognur ikki ella ein konternari kann ikki tað so tað er á tí økinum eg havi ikki í í detaljum vitan um akkurát hvat er men tað er tað eg havi fingið atvita at tað er tað sum strandferðslan hyggur eftir og so vil eg siga eitt og tað er tað at at tað blása til ónøgd skapar oftani øgiliga nógva ónøgd eg haldi tað er viktigt at fáa sagt eisini at at flyta ein konternara aftur og fram til suðuroyar kemur nú við eina hækking at kosta tvey túsund og tvey hundrað krónur havi eg fingið upplýst tvey túsund tvey hundrað krónur vist tú ger hygg eftir tí sama samanber seg viðhavnina til dømis og fær konternarar á landað her beint so er tað sjálvandi kappingartrupulleiki hjá suðuroyingum í mun til miðstaðin men vistu vit taka ein konternar úr havn til klaksvíkar so havi eg fingið upplýst at hann kostar trý túsund og sjey hundrað krónur og tað kenni eg frá mær sjálvum at at tað at lt er kemur upp í havnina úr avskipað á havninam hevur givið havnina ikki bara í havnini ein stóran fyrimun men tað er sanniliga eisini givið ein ein kappingarófyrimun fyri fyritøkur í klaksvík líkasvælsum í suðuroy men veruleikin er faktiskt tann at hetta er er t hóast alt bíligari fáa ein konternara aftur og fram til suðuroyar enn úr havnini til norðoyggjar ja so er tað hegin sacary
teassein sum fer ela viðmær singis væl takk fyri formaður
ja nú er hettaher eitt uppskot um at játta fimm milliónir fyri at trstætta í sambandi við frakt til suðuroynna og og sum tað eisini verður verður víst á her peint so er tað gjøld sum verða løgd á ein part av av fraktini og tað haldi eg virkar øgiliga løgið at mann ger tað eg haldi at mann eigur at gera skipaina nógv meir onkurtag soleisnar at tú flytur tol frakt so er tað ein ein ein fraktprísur sum er galdandi og hann er galdandi fyri fyri øll so er tað líkamikið um tað r ov lítil ella stór fyritøka í hesum førinum so rakar tað teir stóru fyritøkurnar sum framleiðar nógv í suðuroynni og so tekur jakun mikkelsen vísir á hvussu hetta verðir fíggjað altso tað tað í tað longra løpunum og vísir á samferstluspakkan mær skal boða boða púra greitt frá mann eg slettiki samdørusferslubakkantað er ikki tað er ikki semju í samgonguni um samdferslupakkan og eg havi eisini víst á fyri mítt vikomandi og tað er tað sum er galdandi f fyri meg eisini frá nú hava frameftirso er ta jako mikkese
ja
ja tað sum heðin sigur váttað bara tað sum eg segði í mínari talu og tað er tað at tað vórðu fólk í samgongu og fyri sovondi eisini andstøðu sum vístu á nøkur viðurskifti sum tey ikkivórðu nógd við og heðin sagreesen hevur sagt alment at hann er ikki nøgdur við tey avgjøldini sumeru løgd á veruleisini er tann at tá ið hetta arbeiðið byrjaði varð avgjaldið á bensin og dysilvisku í minnist rætt fimmogtjúgu oyrar r liturin tit komu niður á ellivu oyrur haldtað var trettan ja trettan áyra var tað og hvat betíðir tað jú tað betíðir at vsu onkur ferð og keypir sær bensin ella disil og fylli tangan so snýr tað seg um at tangin er blívur fimm seks krónur dýrari og visti mann so samanber tað við príshækkingarnar annars sum eru farnar fram hesar er síðstu mánaðirnar so er bensin og dygil durkað við kanska umleið tvær krónum kanska meira enn tvær og hetta her er trettan oyru litir tað vil siga at at í fyrsta lagi hevur tað eydnast teimum sum ikki hava glað fyri avgjøldini at fingið meira enn ella umleið halvera tað og tað snýr seg um nakar fáar krónur per tangar og eg vil siga tá blívur tað neyvan ein okonomisku spurningur kanska meira ein prinsipiellur spurningur og tí trúgvi eg sjálvur uppá at vit fara undir viðgerðini at fáa eina semju um hesi viðurskiftini og eg vænti eisini at heðin cagariasen hevur altíð dugað væl at at funnið semjur eg ivist ikki í at vit fara at finna eina semju eisini á tí økinum hann er takk fyri bjarni hammer
sum fær orð ger so væl
hetta her er sum sagt ein hetta er sum sag tan eykajáttan um ar fimm milliónir og hon kemur av tí at atta fíggjarlógin bleiv samtykt fyri jól so hevði mann koyrt inn í fíggjarlógina sum bleiv tað bleiv avkvøtt um hana í einum at mann valdi at taka eitt einstakt øki burturúr og hækka farmagjøldini har fimm milliónir

okur royna at rætta upp uppá at tað var ikki forkert og tað var enn íverri a tað var serliga órættvíst eg má líka taka eitlítið sindur aftur í sum undanfarni røðari serliga bara inni á eg haldi ikki tað er rætt at mann kann aftanást at mann byrjar við eina lítlari hóttan su sigur at tað er forkert at koma her og royna rættin av feilum tí so kann tær hava tær avleiðingarnar av suðuroyggjum ikki millum annað skal fáa førguna visti mann ikki tekur sovorða ein sovnan skeivleika upp sum ein politikari so hevur mann enki at gera her tað er ikki í ordan at mann kemur upp her og sigur eittanastað indirektar roynir at hótta løgtingslimur um ikki at rætta hendan skeivleikan tí tað má mann gera at siga tað at latta málið liggja tí illa fáa tykkum onga farma farmaskip eyka farmaskip at taka trýsti á suðuroyni líka tað er ikki í lagi um undanfarni røðar meina tað so veit eg tað ikki men undanfarni røðara nevndu tað og tað er sjálvandi eittannastað ikki í lagi men samanumtikið so snýr hetta her seg eittanastað tá ið tað bleiv samtakt ikki bara um eg skal ikki farin at viðgera tað men samferðslupakkin í sína heild snúði seg um at avtaka nøkur tunnilskjøld og fáa eina fergu til suðuroynna tað munn ikur vinna og soso veljir mann at fleita til fígging og tað gjørdi mann so tann eg haldi ta var tíggjunda desembur tá var tíðindafundur eg haldi eg va sk í fíggjarmálaráðnum har stendust samgongan hond í hond og og samferðslubólkurin stóð hond í hond og lovprísai eitlanastað hesin er samferslupakkanum sum hevur nøkur fín ting í sær men tað hevur eisini tað ati at mann velur at taka sum sum nsagariasen var inni á í staðin fyri at gera gera eina lítla hækkan kanska innan fyri alt so velji mann at fara út og desidera og pilka eitt øki út og leggja eina hækkan upp á fimm milliónir á tað fraktna um árið og og so so mann kansn ko nevna tað eisini so fer mann sjálvandi við teimum har sumhar kann masn sú siga fólkaflokkurin hevur so valt at mann kann siga sleppa sínum hjartamálum sum tað eri nevnt fyrr sum stóðu allarallarovast allarovast í valskránni fyri løgtingssvalið at mann hevði tað vóru tvey ting sum mann sum mann ætlaði at fáa avgreidt fyrst og tað var antin at lækka men helst avtaka hesi gjøldini og hesi avgjaldsøðina sum var men tað eru nokk so stuttligt hvussu hvussu tíðirnar kunna broytast tí at nú er mann eitlanastað blivin garantir fyri sjálvur fyri avgjaldsøðini sum mann var so ótrúliga nógv ímóti aftur til uppskotið so er uppskotsstillarin sum eg sjálvur men javnaðarflokkin so er tað melur til at játta fimm milliónir til strandferðsluna hetta er fyri at fyribyrgja at gjaldið fyri farmaflutningin við smyrli hækkar samgongan samtykti fyri jól at leggja eina stóra byrði oman á vinnulívi og borgarar í suðuroynni og øllum sum hava torv tørv á farmaflutningi til og úr suðuroynni og tað er eingin ivi um tað tað er umir alt lámark sum eg vísti á áðrenn at mann velur at pylka eitt øki út og tað kann ikki góðtakast tí samstundis samstundist sum tunnilsgjøldini lekka og eittannastað verða avtikin so verða gjøldini á hesi leið farmagjøldini hækkaði og tað er eingin loyna fyri nakan í føroyum at ferðafólkakostnaðurin erðafelagkostnaðurin er frammanundan nógv tann dýrasti í landinum príshækkingin á ðurá farmaflutningin til suðuroynna kemur tí steinur um eina byrðu og hon fer at raka alla oynna óneyðuga hart tí tað er tað er trupult tað vita oku av men fólk bøleiga seg allíkavæl tíð ett deil avtstað í suðuroynni í suðuroyggun er er sjálvt einasta stóra øki í landinum ikki bundin saman við meginøki og tað er tað óskiljandi at ein meiriluti í løgninginum velur at leggja fleiri fótonglar á vinnulívi og fólk í suðuroynni og harvið forðað fyri umráðandi menningini av útjarðnum av hesum útjarðanum og samanumtikið verður kappingarføri og sosialu ójavnum hann fer sjálvandi at versna

tí sum mann hevur sagt um mann kann ikki endurtaka tað nóg nógv oftani tað rættasta er at royna at gera tað so liviligt fyri enndan stóra partin av útjaranum inntil tað verður koyrir hendi til suðuroynni sum vónandi eisini verður gjørt tí at nú nú er komið holið millum til sans heilt fantastiskt men sum sagt tað verður bara longur longur til suðuroynna og tað vísir ikki tað sum hetta her uppskotið er at gera tað er sum eg byrjaði við hetta er eittel annað stað hetta er eitt neyðaróp til at rætta hendan skeivleikan eg og nógv við mær halda ikki taðer í lagið at mann fer út man gera sandferðslupakka men mann fer út og velur at velur eitt løki sum er øgiliga dýrt í forvegin og sum er ein úthaðarari at leggja fimm milliónir um árið bara á ta fraktina tann og tað er ein skeivleiki og tað er hetta uppskotið er ikki fyri at prookera hetta er ein inniliga áheitan í fyrsta umfarið á fíggjarnevndina um at endurskoða endurmeta ta her hví fer mann inn hví fer mann inn og leggur fimm milliónir á var tað kanska forbrát vóru tay kanska forbrát barð mann kanska forskjótur at gera tað undanfarni røðari segði men hetta kunnu okur rædda við at fara at gera eina stuðulsskipan at flyta framleiðslu úr land úr oynni aftur jamen hvussu nógv við tann stuðulsskipan gongur tað kanska upp er tað neyðugt at koma vir ina stuðulsskipan í staðin fyri bara at hjáttaher aftur so var tað sum var dýrt í forvegn tað var dýrt í forvegin um mann skal ikki bara legga eftir strandførsluni tí okur vita av at strandferðsluprísurin við smyrli eisini ráfarmaprísurin hann er ikki so øgiliga høgur men tú fer ikki farmin tú skalt hava privatar fyritøkur at flyta farmin yvir til strandfersluna og tí er hann liggur ein flutningur millum fimmog seks túsund krónur ikki tær seytjandrað krónurnar í alt tað er at gera eina einkla skipan sum eittanasta umfadir øll

so er tað bara ein innilig áheitan um at fáa rætta hendan órættvísa skeivleikan sum er komin í her og tað kann vera nú komin í tí at fídfíggjarlógin bleiv stemma ígjøgnum samlað og tí bar tað er ein partur av tí so harra formaður eg vil enda við at eg vóni at tað veit eg um fíggjarnevndin er at gera at tað fer at at hetta her málið fer eina góða viðgerð og sum mann veruliga fer inn og hyggur eftir er tað neyðugt at koma við einari eyka stuðulsskipan í staðin fyri bara rætta hendan skeivleikan tí okur vita av at tá ið vónandi tá ið suðuroyggin er bundin saman við restina av av føroyum so snakkar mann ikki um hesi tingini meir so eru øll eitlannastað nokk so javnstillaði okur verða sjáldan javnstillaði við við meginøki heilt men men so verðu kur javnstillaði men tað eru nøkur ár til tað so harra formaður so vónandi veður mann at gera tað so vso sum mann hon kann
hvat ter hann fest ger so væl
harra formaður bjarni hammer hann hevur sum so nógv onnur roynt at lýsa hetta málið sum at tað snýr seg um at fáa avtikið tunnilsgjøldini til vágarar til norðroyggjar veruleikin er tann at tað sum kemur inn í vágatunnlinum og í norðoyatunlinum netu er ellivu milliónir tavil siga at visu vit ikki taka mær inn so er tað ellivu milliónir sum mangla í og tað samanborið við aflan hendan pakkan er øgiliga lítið og mann kann siga at tað er komið so logt støði at tað hvørki hevur okonomiskan týdning fyri tey sum gjalda ella fyri landið sum fær pengarnar men tað var eingin ivi um at tað ein greið avtala um at tá ið tað varð liðugt goldið so skuldu gjøldini fella burturi tað haldi eg vit skylda bæði vágafólki og og norðoyingum og øllum føroya fólki at halda sovorna avtalu tá tað er sagt so vil siga at egso e tað bjarni hammæ
takk fyrra formaður nú
gongda aftur tað rætta síni har tykur fáa tykur skulja hava eitt stórt avgjald vistu tikkur skulu hava eina fergu hví kunnu okur ikki fáa eina ferge og ti leduvera og tykur lata vera við at hækka farmagjøldið millum annað fimm milliónir eitt sum er øgiliga gott at lofta har jakund mikkelsen vísti á at inntøkan frá vágatunnli og norðoyatunninum er sirka ellivu milliónir tað er einki upp á seg hví avtaka okur istia tað er næstan akkurát tann sama upphæddin so inntøkurnar sum strandferslan fer fyri ferðafólki sum eru til gongu tað er sirska ellivu miliónir tey sum er t gongu skirstaka bilar ella fragt við hví ger mann s ikki samstundis veitst hvat okur taka avtaka gjøldini til vágatunlin og norðoyatunnilnin jamen so taka samstundis tey sum eru ferðandi til gongu við strandferðsluni tað eru eisini bara sirka ellivu milliónir hevði tað ver eitt gott hugskot jakod mikkelsen ella er tað bara galdandi fyri
nøkur fá av føroyum takk fyri har formaður so er tað páll at reyna tógvur takk fyri formaðurin ja eg haldi
hdi at bjarni hammer er inni á tírætta í sambandi viðhet her málið men men eg haldi tað er eliga týdningarmikið at vit ikki seta øki herí landinum uppímóti hvørjum øðrum og og tað haldi mann í ávísan mun ger vit samdferðslupakkanum sum sumlandssýrsmaðurin hevur lagt fyri fyri dagin og fyri tingið vit eiga hinvegin eiga vit at hava tað ltað er nokk so lætt hjá okkum politikaranum at at detta um tey tey smáu klandurs málini í dagí morgin men tað sum er avgerandi tað er at vit royna at at finna loysnir sum sum eru haldførari sum sum vara tí er sakni eg eisini at landsstýrismaðurin hví hann ikki kallar inn til eitt eitt tvørfakligt politiskt toymið at fáa loysn ta stóru avbjóðingina við at gera suðuroyartunnilin tí tað er tað sum er tann stóra uppgávan sum vit loysa og o a tað snýrsk um at fáa eina loysn aá tí stóra málinum og sjálvandi skulu vit eisini royna at fáa restina at koyra inntil tá takk fyrirger suvæja takk
føroya formaðurin á
eg púra samdur við pollarenatúgvu mann má royna at fáa haldførarloysnir og eittlanastað ikki bara serliga teimum stóru málunum liggja og krógva seg og arbeiða fellalandstýrismaðin fíggjarmálim hann sigur tað at tað hjá mær snýr tað seg um at fáa semju í í samgonguni fyrst og so er alt hitt líkamikið men tað vísir bara sannferðslupakkin at har ev mann funnið nøkur fólk úr løgtinginum í í samgonguni serliga og og og finni nakrar loysnir men sum restina av samgonguni stekkik við uppá brandaandið bleiv koyrdir úr løgtinginum størsta grundin var tí at hann var ímóti sandferslupakkanum okur hoyra heinzacareasen ímóti sandferslupakkanum men allíkavæl hví kann mann ikki koma til kanska taka partar av andstøðuni siga tað stóra málið er at fáa bundið allar alla allar føroyar saman og fáa eittlanastað eina samhaldsfasta loysn har sum øll royna at betala eftir førimuni men tað er øgiliga ringt

eitt gott uppskot frá bjarni hammer og hannhann stríðist sína søk fyri fyri suðuroynna tað havi eg sæð fleiri ferði og og og hetta er s eisini dømi um at hvussu for skeikla eisini samferlupakkin er nú nevdi bjarni hammer í nú í einari viðmerking at vit síggja at at tað er stór ósemja eisini í samgonguni um akkurát hvussu hvussu mann stykkja tað saman og vit kunnu skjót blíva samd um at atsuðuroyggin hevur verið fyri yri vabýtu tá tá ið tað tað sum fyri hvussu er tað málið sum fyriliggur í mun tilfarmagjald og at mann tekur eina eyka fergu inn sum sum kann verða tikin úr afturnær tað skal vera og hvørt á sínum so tað er aktoktsum eitt plástur á sári tí egatlai ba at spyrja bjarni hammer um um hann sær nakað loysn longur frammi enn tí at sjálvandi skulu pengar setast av eisini til til til suðuroyartunnil tí tað er bara ein spurningur hann skal til tað eigur at vera málið men annars eisin generelt um sanferslupakka hvaðheldur bjarni hammer um at hvussu hvussu ein loysn kundi funnist á á tað takk fyri frformabjarni hammer jatakk fyra formaður
nú er
veru pengar settir av til at seta á stovn partafelagasuðuroyartunniil eg rokni við og so stendur tvey túsund og fýraogtjúgu skul ta setas hundrað milliónir av tað sum eg rokni við hendan samgongan fer at klára tað rokni eg vóni tað einsum eg hopi tað tað er at mann fer at seta á stovn felagi í suðuryartunnilil við einum greiðum arbeiðssetningi hvat mann skal gera og tað er sjálvandi at forborið ein suðuryartunnil tað trúgvi eg veruliga at tey fara a klára og og tað fáa at fáa tey sjálvandi fulla undintøku eisini frá mær uttan iva øllum løgtinginum øllum løgtinginum fær taka undir við tí tað tað eri eg sikkur í men tað sum er akkurát sum við man sig tan skeivleikan tað er tað nakaðsum ein avtekur nakasins men so skal mann hekka nakað aðrasens altso tat táma at seta fólkini upp móti hvørjum øðrum hesar fimm milliónirnar heilt ærligt tá ið tað komu í vóru komu var í fíggjarlógini tað trúði eg veruliga at hetta var var ein feilur sum øllum førin bleiv øllum førum kanska rættaður men har sum har sum ein meirilutið í samgonguni fór siga nei hetta ber ikki ordiligat til ikki sum sum søla sum støðan er í dag har sumann ætlar at avtaka gjøld aðrastaðnis men hækkað tey á á einum øðrum útjara men sum pollareynatúgva inni á mann má eisini og tað blívur tað altíð mannbginnir at seta økið upp móti hvørjum øðrum sum eg kann skaða meir en gott er men men tá ið tað er sagt so haldi eg ikki tað er neyðugt at mann leggur sær fimm milliónirnar oman á tað einasta stóra økið sum ikki er bundið við við bundið saman við restuna av føroyum enn takk haraformaður ja takk fyri

og tað tekur støði í at tað skulu játtast fimm milliónir krónur afturat til strandfaraskipið landsins til rakstur soleiðis at sleppast kann undan at gjaldið til frakt til og úr suðuroynni verður hækkað við hesum her tilsvarandi fimm milliónunum

nú havi eg ikki heilt stýr á hvussu nógv sleip ið fara aftur og fram um suðuroyarfjørður árliga visti tað eg soleiðis

príshekkingin skal geva fimm milliónir krónur um árið so svara tað til at og aðtað verður hvørst leipur hækkað við fimm hundrað krónum som svarar tað til at tæt fara umleið tíggju túsund sleipe tvørtur um suðuryarfjørð um ári

tað meini eg ikki at eri eg meini at tað er nakað væl lægðri enn tað tað vil siga at skal mann hava fimm milliónir krónur inn so má prísurin enn ov meira upp enn hesar her fimm hundrað krónurnar

alt annað upp á andtalið av sleipum so so kann mann bara rokna seg fram til hvussu nógv hvussu nógv ið mann skal hava inn og so ganga tað upp við tí sum tað kostar fyri hvørsleip og so finnur mann út av hvussu nógv tað skal vera hetta er sum sagt hetta er partur av einum samferðslupakka og tann sannferðslupakkin hann er skrúvaður soleiðis saman at tað snýr seg um at fáa fordeilt nakrar milliónir til nøkur átøk og so at fáa fíggjað hvussu man hvussu okur so fíggja ein partur av fíggingini er so at fimm milliónir krónur skulu krevjast inn í

fimm milliónir krónur ljóðar av nógvum pengum okur vita at í hvussu su er kemur raksturin av tí skipinum sum verður sett inn á suðuroyarleiðini at kosta umleið trýogtjúgu milliónir krónur hann kemur hægst sannlíkt at kosta nakað væl meir enn

oljuprísurinir hækkaður rættiliga nógv tað seinastu tíðina og mær er fortalt at um so er at oljuprísurin heldur ser á tí støðnum sum hann er nú so kemur bara smyrðul at skula brúka fyri í hvussu so er yvir tjúgu milliónur krónur meiri í olju í ár enn hvat ið tað er avsett á fíggjarlógini tað vil siga hetta skipið her kemur sansýindivís eisini til at brúka nakað meira enn tað sum er avsett

keypsprísurin fyri hetta skipið er umleið tretivu milliónir krónur haldi g áttaogtjúgu miliónir krónur bleiv nevnt og so nakað til at seta tað í stand

summi hava nevnt hetta her at mann setir við at at hesin her samferðslupakkin setir økið upp ímóti hvørjum øðrum og tað ger mann jú til ein vissangrad tá ið og við at mann skal lekka prísin á nøkrum leiðum og mán skal altso lekka prísin á í hvussu so er trimum leiðum mann skal lekkan til vágarnar til norðoyggjar og

meðan prísurin til suðuroyar skal hækka er tað rætt at gera tað tað hevur alla tíðina smakkað mær øgiliga illani øvissi mann tekur øll hesi uppskotini samla og hyggur eftir hvussu nógv skal suðuroyggjin betala vissi okur taka hekkan av avbensinu disilprísin visti mann tekur hekkan av vegskatti vist mann tekur hesa her fimm milliónir krónnar sum skulu brúkast ella skuldu takast meira inn í frakt so skal suðuroyggin sum er sirka sjey millum sjeyo átta prosent av fólkinum tí samlaða fólkatalinum í føroyum millum sjeyog átta prosent betala umleið tjúgu prosent av tí samlaða kostnaðinum av hesum her sokallaða samferðslupakkanum tavil siga átta prosent av fólkinum skulu betala tjúgu prosent av kostnaðinum tað er ikki samhaldsfast samhaldsfast betýðir tað at tá betalir hvørt øki sær ella hvør borgari sær sín forroldsvísa part av

avútreiðsluni og skal tað vera ordiliga samhaldsfast so verður tað roknað upp á ein eitt sindur øðrvísin máta við tað at tá er tað tey økini í landinum sum hava tær hægru inntøkurnar sum faktiskt skulu betala eit lítið sindur hægri part í mun til tey økini í landinum hvar ið tað er ein legri inntøla hyggja okur eftir inntøkunum hjá vinnulívinum í suðuroynni so er tað líkasum deilt upp í tvey okur hava eini tvey feløg sum eru øgiliga sterk og sum standa fyri meginpartinum avflutninginum og so hava okur rættiliga nógv onnur feløg eisini sum eisini arbeiða innan fyri ídna bæði fiskiídna men eisini annan framleiðsluídna ídna og handilsídna ogkur hava eina rúgvu av teimum sum eru relativt veit men sum eisini blíva sjálvandi koma undir hesa her regluna við tí hægri fraktini

mann partvíst serliga til tey feløgini sum arbeiða hvítan fisk tey hava tað rættiliga strævið har kundi mann saktans gjørt tað soleiðis at mann fekk nakar stuðulsskipanur inn tað er tað er í dag soleiðis at tann flutningsstuðulin sum verður veittur til hvítan fisk hann verður veittur soleiðis at tað er tað dekka fraktina annan vegi tað vil siga dekka fraktina suður at dekka ikki fraktina norður aftur tað kundi mann broytt hjá teimum feløgunum soleiðis at tey fóast alt vórðu javnstillaði við onnur feløg ein onnur vinna sum hevur tað trupult har suðuri til dømis tað er útróðurin útróðrar útróðrarmenn hava hava ikki sama atgongd til meginøki til teir stóru keypararnir sum útróðrarflotuni her noregi har er mann avhangiur av at tað eru teir lokalu fiskaframleiðararnir sum bjóða upp á fiskin og tað hevur víst seg at tað er rættiliga stórur munur á hvat ið útróðrarar men í suðuroynni fáa fyri sín fisk í mun til útróðrarmenn norðanfs

so mann kundi nevnt øgiliga nógv dømir um at mann hevur tað altso truplari í suðuroynni og og tað sigur seg eisini sjálvt okur prøðast ikki at mann prøvist ikki at hava ein serliga høgan iq fyri at finna út av ella ja ná eg havi jú arbeitt nógv ár innan fyri vinnulív har suðuri so eg veit hvussu trupult ta er at liggja har sum tað liggur og at standa og mangla nakað sum plussliga ferð ein motorur og mann skal hava eitt motor norðanífrá jamen so kann mann í staðin fyri at missa tveir tímar framleiðslu so kann mann øgiliga nevnt missa fýraogtjúgu tímar framleiðslu tann partin haldi eg eisini mann skal hugsa inn í tá ið mann tosar um suðuroynna hetta er ikki fyri at tosa suðuroynna niður hetta er bara fyri at líkasum at at seta tingini í tað rætta perspektivið

tað eru feløg har suðuri sum eru rættiliga sterk okur hava okur hava eitt varðaðsamtak sum arbeiðarar suðuri okur hava bakkafrost sum arbeiðarar suðuri okur hava erf sum sum flytur nógv aftur og fram ja tey tola eina prísekking tað tola tey

og og tey feløgini skulu eisini við í líkningina so ella so
er tíðin farin so er tíðin farin tað gongur skjótt tíggju minuttir so er tað viðmerkingar gert tú at bjóðna mær takk fara formaður ja tað er gott at hoyra her í
joensen sum patskur eingin ivi um tað tá tað hoyrir mann nú og serliga kanska í mun til tað ið fíggjarlógarviðgerðin var men tá vórðu tað so nógv ting blandaði saman við øllum hesin her erhard joensen verður partur av sannførslupakkanum og sum hann sigur sjálvur nevnir so hevur tað smakkað honum illa at hava lagt hetta gjaldið á á farmaflutninginum bara til suðuroynna ella við smyrli sum mann nevnir vistu iku taka sandførslupakkan so eru tað sirka átta prosent av fólkinum sum skulu hava gjalda tjúgu prosent av pakkanum men tað er eisini ein grundtilmann hækkar ella hevur valt at hækka hesi gjøldini á hs feløgini tað er tí at mann ynskir at avtaka nøkur tunnilsgjøld sum har aftur hava so nakar útreiðslur við viðlíkahaldið nakar nakar eftirfylgjandi virkningar men bara líka heilt skjótt soer tað eingin ivi um at tey veikara feløgini sum erhard joensen vísti á tað eru faktiskt tey feløgini sum hava nógv nógv tey flestu arbeiðsplássini har suðuri

takk fyriharra formaður nei prísurin á fragt til suðuroyar er ikki hekkaður og hann verður ikki hekkaður í hvussu so er eingi sum samferðslupakkin ikki er komin ígjøgnum og samferðslupakkin skal ígjøgnum fíggjarnevndina og áðrenn tað er áðrenn nakað av tí er komi uppá pláss so verður einki gjald hekkað til suðuroyar tað er samtykt men tað e ikki hekkaði altso tað er tað er ikki samtykt av tinginum hetta er ein altso príshekkingin tað er nakað ein ein príshekking sum strandferðslan kann leggja á við vælsignisi frá frá landsstýrismanninum men tað er ikki tað er ikki hent øí samband við hitt sum bjarni hermar nevndi at tað eru nógv feløg nógv undirliggjandi feløg sum hava okukum nevna nú kenni eg mest tey har suðuri okur nevna eitt felag sum sum rokk sum flytur nógv stál tangavirki flytu nógv stál tey feløgini tey koma sjálvandi at merkja eina sovorðna prísekking sum sær hini feløgini koma ikki at merkja tað líka gott sjálvandi koma tey ikki tað men nei
prísirnir eru ikki hækkaðir enn á surðoyarleiðini pállareynatigu ve ena viðmerking ger so væl ja takk fyri formaðurin góð røða hjá
verður tað joensen men eg má siga akkurát sum er at eg góðtaki ikki premissuna um at suðuroyingar skulu betala nógv meir fyri at fyri at búgva í tí staði sum tey nøvðu at búgva nógv meir enn ella onnur fólk í føroyum so hví hví skulu tey tað tað at hava eitt samanhangandi samfelagskervi tað er tað er ein byrða sum allir føroyingar mugu bera tað at ein suðuroyingur til fóldvíst er føddur og uppvaksin og ynskir at búgva í sínum heimaumhvørvi tað merkir ikki tað at hann skal hava nógv dýrari farmaflutning ella ferðaflutning og apropos ferðaflutning so hevur løgtingið hasumtíð tær uppskot hjá undirritaði og fleiri øðrum um at javnseta ferðaseðlaprísirnar og ikki tað sum sum sum samgongan nú er í ferð við at gera at gera størri mun á hvar vit búgva í landinumeg haldi øgiliga týdningarmikið at vit ikki gera sovorðnar býttar stuttskygdar loystir nú sum koma at forða fyri teimum stóru langsúkluloysnum sum er at búða í landinumja takk

eg vísti á at við hesari loysnini so koma sjeyogtátta prosent at betala tjúgu prosent og tað tað er ikki ferð tað er ikki ferð um fraktin er dýrari byssi mann tekur og skal hava eitt sleip úr havni og norður klaksvíkar og aftur enn at tað er frá havni og til suðuroyar og ætlahavnar tað tykkum eg faktiskt ikki at tað er eg trúgvi at tað liggur nøkulunda á linju við hvørdanna tryggur báðir tveir liggja á leið hálvfems túsund krónur sirka tað men eg haldi at hin spurningurin er meira áhugaverdur um mann tá ið mann ger broytingar at mann so sigur ja men ókey bestikin fáa eina ágávu har so skulu tykur bera ein relativt størri part av umkosningunum tí tað er jú slett ikki tað tað er akkurát tað øvuta av tí sum øll samferðsla hevur verið bygd uppá í føroyum í allar tíðir takk fyri tær tannara
næsta fáa orðið verður siri stenberg ger so væl
vissu onkur hevði fortalt mær fyri stuttari tíð síðan at okur í løgtinginum fóru at viðgera at játta pengar soleiðis at farmakostnaðurin hjá smyrli ikki skuldi hækka

okur gleðast øgiliga ofta um øll tær framstigr sum eru á samferðsluøkinum og tað okur alla orsøk til tað er ein av teimum størstu stykkjunum í føroyska samfelagnum okur eru væl samanbundin tí ikki langsíðan okur vóru og hátíðarhildu at mann fekk nýggjan tunnil í hvalba og tunlar lórar um fjall eru á veg og eysturoyartunnilin er kortan tikin í brúk og nú er tað akkurát skotið ígjøgnum til til sandoynna og tað er altíð gleðis dagar og okur hava eisini fingið at vita at tað fer at koma ein farmaferia til suðuroynna alt gott um tað men hvar tað málið er tað veit eg so ikki kon so ikki komin samgongan arbeiðir við ati lekka tunnilsgjøld kanska avtaka tunnilsgjøldini tí mann alla tíðina vil gera tað so høguligt hjá fólki at kunna ferðast aftur og fram men so er tað eitt annað sum hendir tí tá tað kemur til suðuroynna hso steðga tað upp her hevur mann bara gjørt eina broyting og tað er at hækka farmakostnaðin altso samstundis sum mann vil lækka aðrastaðni og avtaka prísin so vil mann hækka farmakostnaðin til suðuroynna tað var hvussur tann jólagávan okur fingu tá ið mann samtykti fíggjarlógina sjálvt um okur vóru nøkur jeg var við í tí til at gera broytingaruppskot um at fáa teir pengarnir u aftur í samband við fíggjarlógina so kom tað tíverri ikki ígjøgnum so tað er ein hekkan til suðuroynna samstundis sum mann vil gera lættar aðrastaðni og tað er akkurát tann rætta uppskriftin upp á at seta øki upp ímóti hvørjum øðrum so sjálvandi kenna okur okum illa viðfarin tí tað eru okur tað bleiv sagt í áðni at ta er ikki sett í verk enn altso tað sum løgtingið samtykti í fíggjarlógini at prísurin skuldi hekka er ikki settur í verk sjálvandi er tað gott men tað ljóðar nokk so ótrúligt tí mær vitandi hevur mann sum stovnsleiðslaskyldu til at seta tað í verk sum løgtingið hevur samtykt og mann kann ikki av sínum eintingum samtykkja eina sparing her inni og so ikki setan í verk tað er fyridømir um at tað er ikki lógligt at gera vinnan í suðuroynni fær sjálvandi verri kappingarføri tá ið farmakostnaðurin hekkar og tað er púra rætt sum tað er sagt at vinna er ikki bara vinna tað er øgiliga stór feløg sum kanska kunnu betri kunna bera enn kostnað men tað eru nógv smærri virkir sum eisini eru stór kann mann siga í í tí lokala høpinum sum hava ótrúliga stóran týdning sum fara at vera rættiliga hart rakt og okur vita at vinnan hevur tað hart frammanundan tí at kostnaðarstøðið eisini er tað hægri og faktisk vera ikki baravinnarakt men øll verða rakt tí so gott sum øll vøra verður innflutt og farmakostnaðurin fer upp so verður vøran sjálvandi dýrari og tað gongur sotyvir kostnaðarstøði í einum øki kann mann siga sum hevur legri miðalinntøku enn restina av landinum frammanundan so sjálvandi raka tað í hvørt einanst hús hevði tað so verið tað at okur vóru í einari tíð har tað manglaði pengar tað e nakrir fáir minuttir síðani okur ava akurát tað havra viðgjørt eg haldi tað snúði ikki samanlagt um átta milliónir sum mann ikki ordiliga visti hvat varð høvduð elta halið á í samband við ina bókingarskipan hjá strandferðsluni og her snakk okur um fimm so tað setur tingini eitt sindur í perspektiv onkur nevndi hett her við at tað kanska var avgjaldsøðin hjá fólkaflokkinum sum var farin í gongd tey sum sigla føla í hvørfall at tey eiga ongan góðan ella tey eiga hvørfall

mann hevur ein sovornan kenslu av at føroyar eru kanska brotið av um tvørum tað hevur tað ofta verið mann hevur havt hesa her ásirnar við høgra vinstra og loysingsamband og tað er so í lagi við tí men nú hava okur eina aðra sum sum eg haldi veksið meira og meir og tað er hettaher við bygd og bý ø og tað er ikki bara bygd uppí men tað er tey sum eru samanbundin í eitt vegakervi og so tá tey sum ikki eru ella og tey sum framvegis sigla og sum siglandi so má eg bara siga fyri meg at ongantíð havi eg kent meg longur burtur enn nú so gott sum restin av føra landi er samanbundið og eg rokni við at tey sum búgva útoyggj tey hava somi kenslu at mann følir akkurát sum at mann er ikki ordiliga partur av tí góða selskapinum og øll vita eisini gott tað at alt kann ikki gerast í senn at tingm mug setast í einar rekki og mann veit at mann upp á eitlannað týspunkt kemur í hesi raðfelkina við eisini at fáa batar men so leingi tað ikki verður eisini sagt hart at tað ki tað v ikki verur líkt ein skrá fyri hvussu mann vil endurnýggja til gomlu feriurnar nær ætlamána at tað skal vera koyrandi til suðuroynna og sovíðari so missa fólk vónina um tað visti mann vil hava búseting í øllum landinum so má mann eisini tryggja líkinda livikor allastaðni okur vita gott at tað má sjálvandi gerast í stigum men tað má eisini arbeiðast við at gera tær stóru politisku semjurnar um hvussu mann fær fíggja suður ein suðuroyartunnim hvussu mann fær fíggja eina endurnýggjan av teimum gomlu feroyunum og hvussu mann fær sett eitt samferðslugjald saman soleiðis at øll verða við til at betala tær útbúggingar sum eru fyri framman og tí stendur tað eiteitt sindur í andsøkuni ver tað heila tað einasta uppskot sum er samtykt á samferðsluøkinum tað er at farmakostnaður til suðuroynna skal hækka

hetta uppskotið broytir upp á tað og tryggjar tað at tað verða fimm milliónir laknar soleiðis at at kostnaðurin kemur niður aftur á tað sum hann var og har haldi eg eisini at mann kemur eitt sindur til kjarnuna í hesum her málinum tí tey sum eru siglandi tey fáa ongar bætar men tey taka kampuna upp fyri sum rekul a enda á sama støði har sum tey begyntu okur kenna tað frá teimum vanligu háttanum sum ofta eru um at skerja túratalið tá ið tað kemur upp á tal so so kemur ein øgiligur røringur í samfelagi og tað blívur nokk so stór mótstøða og so endamá sum reglul har sum hann var við at man tordi ikkit hekka at lekka túratalið men mann leggur ongantíð nakað omaná so mann verður verandi á tí støðinum har sum mann var og so tey sum verða sum stóðu framman fyri at verða rakt verða øgiliga glað og fara út og takkað fyri at tey vóru á sama støði og ikki blívu rakt meðan restina av samfelagnum langsian hevur yvirhálað støðan um suðurafjørð er ikki góð veðrið er so sjálvandi tað tað er tað fæk mann ikki gjørt nakað við men tað hava verið rættiliga nógvar avlýsingar taðer verið ein øgiliga óstøðug ferðsla teknisk brek og sovíðari so tað hevur verið øgiliga trupult í í ta síðstu tíðina og tað er eisini komið tøl upp á og sjálvandi er tað eisini gott at mann kann fáa eina farma ferju visti tað kemur so langt men tað at fara og hækka farmagjøldini fyri tað og lata eitt øki í landinum vera tað einasta sum kemur at betala fyri tað tað haldi eg ikki eg tað sum okur eru vón við at kalla fyri samhaldsfesti no okur eisini fingu at vita aftur í á hesum tingfundinum í dag at tað er eingin semja um samferðslupakkan so okur vit ikki ganga um tað verulikur farmaferia men okur vita at prísurin skal hækka so eg veit ikkihvat ki um henda við hesum samferðslupakkanum men tað sum tað bleiv sagt tá ið hann kom tað var at hann var partur av hesum pakkanum sum skuldi gera tað at tað bleiv ókeypis at koyra ígjøgnum tunlarnar tað ljóðar eitt sindur í dag sum um at nøkur av teimum sum eru í samgongu hava fingið ett sindur kaldar føtur og halda hetta er eitt sindur keðiligt at fara at gera so vónandi kann tað broytast og tað kann tað sjávandi gera við at atkvøða fyri hesum uppskotinum og tað fari eg sjálvandi at gera og tað fór okurt út til at gera í tjóðveldinum tí at okur halda tað at tað er rætt at mann hevur eittsamfelag har mann kann liva og virka í øllum oyggjum og tað kann ikki vera rætt at mann letur eitt øki betala fyri at nøkur skula fáa ókeypis koyring tað má vera gjald sum okur øll p á einannan máta eru við til at betala takk
viðmerkingar bjarni hammer ger so væl ja takk
afyri harra formaður sum siristenberg vísti á so taðn einasti parturin av øll av sandferðslupakkanum sum so er ja tað er pengar settar av til a skip men tað er at at prísurin skal hekka altso fimm milliónir stendrast skal hekkast vissi prísurin príshækkingin ikki er sett á enn okur eru skjólt ferdigt við nummar tvey mánað so vil tað bara blíva so nógv dýrari tað síðstu mánaðinar árinivissu strandferslan ikki hvur sæðt prísurin er hekkað hann enn men teir skulja hækkað handi millum annað í julimánað so skulu eg teir innhentað fimm milliónir ikkiupp á tólv mánaðir men uppara seks mánaðir altso tað hongur simpultan ikki saman harra formaður mann má fara inn at hyggja eftir hvat mann ger og ikki fara inn og og og og kasta ein so stóran kvøkk á fyritøkurnar niðri okur hava eisini flakavirki har suðuri við við hundraðtals arbeiðsfólkum sum slettaikki hava ráð til hesa hekkingina men tey sita bara og bíða og vóna veruliga ikki tað hendir men okur vita ikki harra formaðurjatakkgerso væl

tactebjarna hamer ja í síðsta enda kann tað jú eisini kosta arbeiðspláss t er tað okur vita av tað er tað sum sum er so vandamikið í son ja tað einasta sum er samtykt er hendan prísshekkanin og okkas fingið at vita at hon ikki sett í verk tað haldi eg at ljóðar øgilig undarligt tað m g siga kkvað sum er vanlig víseru hvussu er tað sum okur avafingið at vita tað er tað at tað sum løgtingið evur samtykt tað er galdandi so tað ljóðar heilt øgiliga undarligt skalt tú so bíða til tú komið so mikið langt út árið og so so verður so verður tað sjálvandi tað størri hevur tú loyvi til tað nei tað kundi donkt mrat vita onkur at onkur kann svara uppá takk fyri
so er tað eddva jacobsen ger so væl jag harra formaður ø
tað við at mann hevur tosað um tá mann er liðugur í sandoynni at fara víðari til suðuroynna við fastum sambandi tað sum tað sum eg undraði øgiliga nógv eg veit ikk hvat sirurstenberg heldur um tað tað var tað at tunnilsfeløgini hava arbeitt við eini rættiliga vit høvdu fingið ein ein ein rættiliga góðan prís vil eg siga ein ein skilagóðan prís til at koma víðari og so vóru vit á fundi í tvá vit skulu fáa eina kunning um hetta her hjá sanferðslunu men eg má siga at mann mann høpaði aftur halið alto hvussu hvussu ógvusligt tað talið var og hvussu nógv skuldi leggjast omaná at at tað fór mann fó hálv for skrekt útáhurðina eg veit iki eg eg undraðist iki tað tí eg haldi ikki at nakar inni her akkurát sum eg hevði sagt veirt hvat altso tunnil suðuryar tað konu vit ongantíð at gera orð negativt íð men men men talið til a skal at byggja fyri tað tað haldi eg at at øll vóru meira ella minni kløkk av altso har vónai at mann kemur at kúkva tað einaferð afturat og nú er hetta her so jatakk ger so væl siristenberg
takk fyri formaður ja eg eri púra
samd við edvar jakobsen í havsini har attað er eingin her inni sum hevu sagt at tei ikki ynskja at arbeiðavið fyrr enu suðuroyartunnili tað haldi í løgtinginum stað staðið saman um at sjálvandi má mann fáa tað upp á pláss við fígging og tí tað er ikki eit eitt lítið prosjekt og tí haldi at tey flestu blívu nokk sok tá ið prísurin var so høgur tað var eg haldi egman var uppi í móti fimm milliardum og og tað er øgiliga ringt hjá okum at vordera tí at í somu viku var tunnilsfelag úti við enum prísi sum var um um kring tríggjaharviðikki minst r rætt har var næstan tvær milliardir av munini hvussu amnasnavnslu okur vanligur fólk duga atat at skina á tí og tað haldi eg eri við til kanska at skapa eitt annað slag av vónloysi tí at fólk vita ikki akkurát sum tey tór ikkiordi at taka støðu tí tey vitja hvat pís hvat prísurin reelt er og tí følistað akkurátsum at tað e eingin framtrift í tí prosjektinm heldur tað er eingin fundur innkallari ella nakað um at arbeiða víðari við suðuroyartunnili takk fyrija takk
supalarenatigvu í viðmerking ger so væl formaðurin takk til sirisen
sek fyri eina sera góða røðu ja eg má siga eg kennist so øgiliga væl akkurát sær kensluna tá i man tá i man stendur og stríðist fyri fyri at eitt øki skal ella kann yvirliva og tað kennist ómetaliga fræls og friðsalt hjá mær í dag í mun til tað at sandoyggin hevur fingið fast samband til meginøkið men so mikið størri er avbjóðingin fyri tey økini sum eftir eru o eg haldi nættut sum siri stenberg sigur at tað er øgiliga týdningarmikið at vit ikki detta nú um smálutirnar í dag men heldur syrgja fyri at fáa ta ta ta góðu varðagøtuna upp á standa sum er suðuroyartunnilin upp á sikt tað er taðt sum er alt avgerandi og vit skulu brúka alla alla orku vit hava fyri at eina finna eina fíggjarliga loysn fyri at fáa suðuroyartunniln til veruleikan so sjótt sum gjørligt tí vit vita hvør lagnan verður vist honn ikki kemur takk fyrijatakk

túgvi og vissi nakar sum ist kennir til tað at taka stríð fýri trítt øki so eta akkurát balla reynatúgvu og tí er tað eisini komið so langt sum tað er í dag sjálvandi mugu okur standa øksligu øksl øll sum eru her inni og eisini restina av samfelagnum fyri at fáa restina samanbundið atso at fáa gjørt ein suðurartunnil og eisini fyri at fáa at gjørt eina ætlan um tæ gomlu ferjurnar so eiðista tey sum búgva útoyggja eisini verða eein ein størrir partur av samfelagnum fáa at fáa betri tikið lut so sjálvandi mugu okur tað og tað krevur sjálvandi at at mann fer nøkur reelltøl á borðið og at mann kallar inn til politiskar fundir og finnur tær politisku semjurnar sum skula til eisini um fígging og tað skal sjálvandi ikki standa á hjá okara flokki at viðvirka til tað tí at okur ynskja at fáa sett tunnilin á skrá takk fyri joensen fyri við megu
ting ger so væl eg havi bara ein
ein stutta viðmerking sum sagt tað eru ongar príssettingar farnar fram enn á suðuroyaleiðini og málið til allur samferd til pakkin liggur nú í fíggjarnevndini og áðrenn hann kemur út aftur aftur harfrá og í hvørjum líki hann kemur út aftur harfrá so kundi mann havt bíðð við sneruppskotinum tí tað er altso eingin skaði hendir enn yvirhøvur so eg haldi at mann eisini skal viðvíkja og tað er eitt her uppskoti spesifikt haldi eg mann har hevur mann líka grivið nakrar møguleikar sum sum sum ikki eru blivnir aktuellir enn tað haldi eg er eitt líkindur eitt líkindur óheppið takk fyri
ja har fór maður og takk til aðrar djóðar
ja at tað at hekka farmaprís tað burdi sjálvan burdi ikki verið gjørt men men tað burdi verið partur av tí pakkanum og ikki verið partur av fíggjaráðnum tí nú er tað longu samtykt tí blívdar so trupuliga koma aftur umaftur og vistu ikki semja um bretsuna av samfarðslupakkanum so fær mann heldur ikki brúktið tað er í eini forhandling tí hetta her er longu samtykt og tí stendur mann kanska í eini søguliga veikari samráðingarstøðu tá mann vil arbeiða eisini fyri suðuroynna í eisini her so tað er tað tað má mann so taka sum tað tað er men men tá ið eingin prísfakking er farin fram so kundi eg stongt bývist við onkur sum her eg veit ikki nakað her inni veit um hví hvussu tað ber til hvør hevur givið tey boðini kann mann tað lata løgtingið samtykkja nakað og so hendir tað ikki ella hvat hendir við so játtan so ikki heldur hvør ferðir trupulleikar av tí sjálvan út á tíðliga árinum men tað kanst tú ikki standa við leingi ja takk

ja tað er bjarni hammer sum hevur lagt uppskot fram um at minkað farmagjaldsprísin á suðuroynni við fimm milliónum ella at hækka stuðulina á fíggjarlógini við tilsvarandi og hetta er ein endurtøka av tí orðaskiftinum sum vit høvdu fyri nøkrum døgum síðani um samferðslupakkan og í tølum sær samferðslupakkin soleiðis út at vit eru samd um at keypa eitt skip afturat til suðuroyarleiðina fyri tveyogtretivu milliónir og raksturin av tí skipinum kostar trýogtjúgu milliónir og fyri at fíggja tað skipakeypið og fyri at fíggja raksturin so eru nakrar so eru nøkur átøk gjørd tilsvarandi fyri at fáa nakrar inntøkur og eitt av teimum átøkunum tað er ati hækka farmaprísirnar á suðuroyarleiðini við fimm milliónum og onnur átøk eru at hækka dysil og bensinprísir og prísinum á tungolju og á vegskatti o tað hevur verið eitt sindur av órógv um serliga inntøkupartin í hesum sanferðslupakkanum og tað vísiseg sum at tað allarhelst mugu gerast nakrar tillagingar og broytingar og tá ið mann ger tað so má mann jú eisini verða sinnaður til at hyggja at hesum sum eitur farmagjøld eg skilji ómetaliga væl støðuna hjá suðuroyingum og hjá teirra umboðum her á løgtingi tí tað er suðuroyggin er heilt serliga illa fyri sett í mun til restina av landinum nú aftaná vit hava fingið knýtt landið saman við undirsjóvartunnilnum og tí blívur suðuroyggin eitt eitt serligt øki í føroyum hvar tú skalt siglig tveir tímar fyri at fyri at koma aftur og fram og tað er einki annað øki í føroyum sum er soleiðis fyri og kostnaðurin av tí er rættiliga høgur og tað er tað vit viðgera javnt og samt kostnaðurin av at hava suðuroyar sigling og at hava suðuroynna hava eina fasta rutu aftur og fram hann liggur um hálvfems milliónir fyri landskassan um árið tá ið herjolvur er tikin uppí og tað er ein raðfesting sum verður gjørd á hvørjum einasta ári á fíggjarlóg og tí hava vit jú øll í nógv ár jú ásanna tað at suðuroynin er ein sera týðandi partur av samlaðu føroyum og at føroyingar saman ynskja at lyfta ta uppgávuna at fíggja suðuroyasiglingina samstundis sum tað eisini er ein tung byrða hjá teimum sum búgva í suðuroynni og sum hava brúk fyri at ferðast til meginøkið í heilum at skula gjalda teir høgur ferðaseðlaprísirnar og nú eisini ein hækkaðan farmagjaldsprís so her eru nógvar avbjóðingar men eg eri samdur við teimum sum siga at løtan er nú til at seta ferð á suðuroyartunnilin

við teimum prísum sum vit kenna í dag so kostar suðuroyartunnilin tríggjar komma tvær milliardir í nú í nú galdandi prísum tí at altso kostnaðurin fyri at borða tunlar í dag er hundrað og tjúgu milliónir per kilometur og ganga vitlongdina til suðuroyar upp so kostar tað tríggjar komma tvær milliardir tá hevur mann so ikki tikið hædd fyri óvæntaðum útreiðslum men mann so heldur ikki tikið hædd fyri møguligum óvæntaðum forbetringum í teknologi og annað og hugsa vit so um hvat tað í dag samfelagið føroyar í dag betalir fyri at halda einari suðuroyaleið uppi hálvfems milliónir og ganga við tað upp yvir tjúgu ár í nú prísum so er tað ein komma átta milliard og skulu vit keypa ein nýggjan smyrðil um ikki so langa tíð so kemur hann allarhelst at kosta upp móti einari milliard og tá er vit næstan uppi á hesum trimum komma tveimum milliardunum sum ein suðuroyartunnil kostar og tí haldi eg løtan er roytt at fara í gongd við at byggja ein suðuroyartunnil tí vit hava alla vitanina púra fríska í landinum vit hava tær fyritøkurnar sum megna at byggja hesa tunlarnar og tey fólkini sum hava alla neyðuga vitan og vit eiga at brúka tann møguleikan sum tað gevur beinanvegin og har við koma vit hugsa vit hálvtrýss ár fram í tíðina koma vit eisini at spara landskassanum fyri nógvar pengar við tað at raksturin av suðuroyarleiðini verður umgjørdur til ein ein tunnil sum verður útgoldin um tjúgu ár og tað haldi eg er eitt ógvuliga spennandi roknistykki roynt fíggjarliga men fyri suðuroyingar og fyri føroyar alt er tað eitt ófatiliga spennandi framtíðarroknistykki sum skapar heilt heilt nýggjar møguleikar afturat teimum nýggju møguleikunum vit hava fingið við teimum undirsjóvartunlunum sum í dag eru bygdir og tí haldi eg at vit skulu fara í gongd beinanvegin soleiðis at allar føroyar verða eitt stórt meginøki allar føroyar vera í veruleikanum ein høvuðsstaður við útjaðara tað kemur at gera at at vit verða ófatiliga kappingarfør á øgiliga nógvum parametrum og tað hava vit eisini sæð við teimum umdrsjóvartunnum vit hava í dag at vit blíva meir og meir kappingarfør eru ótrúliga væl fyri at gera brúk av teimum fasilitetum sum tað gevur at vit kunnu ferðast so skjótt ímillum tað gevur vinnulívinum óánaðar møguleikar tað gevur fólkunum í landinum óánaðar møguleikar til at flyta seg skjótt til arbeiðis millum heima og arbeiði so í tí stóra høpinum haldi eg at tað er kanska eitt sindur óumhugsi at leggja smáar fótonglar fyri suðuroyingar í hesari tilgongdini millum annað við hesum farmagjøldunum og tá ið vit nú eru farin at at ringla umaftur kann mann siga við teimum terningum sum eru so haldi eg at mann kann saktans taka hetta eisini upp í tað roknistykki og tað vit eisini sinnaði til í miðflokkinum at at umhugsa farmagjøldini av nýggjum so í hvussu sover so haldi hetta uppskotið tænir hetta orðaskifti og tað at vit fáa vátta yvir fyri hvørjum øðrum at tað er møguleiki fyri at at umhugsa at gera broytingar

takk fyri formaður biljustinusen var ikki einki semjisøkjandi í sínari røðu tað er hóast alt góðir tónar eg vónað at biljustinusen kundi víðari ført tann til tað samlaða roknistykki ella til ta stóru myndina um hvussu vit fáa suðuroyartunnilin við í ta samlaða samhaldsfasta samferðslukervi tí eg haldi tað er øgiliga keðiligt og óheppið vissu vit nú fara at brúka orkuna upp á at detta um um smáar fótonglar sum sum eg haldi onkursvegna síggi eg fyri mær í tí samdferðslupakkanum sum nú liggur heldur enn at mann fer eftir teirri haldføri langsiktaðu loysnini við at fáa eitt sambandsfæst samferðslukervi har sum vit øll betala og sjálvandi skal tað kann tað merkja tað at at summi av okkum koma atbetala eitt sindur meir fyri at fáa suðuroynna við tí tað er avgerandi at fáa suðuroynna við vit kunnu ikki lata tíggju prosent av føroya fólki ella um tay eru átta prosent sigla sínn egna eygna sjógv tað ber ikki til upp á nakran máta vit hava tørv ájatakk
vel bill stinsen ja eg eri púra samdur
su við pollareynatúgvu altso vit vit telja út vera skjótt fimmoghálvtrýss túsund fólk í føroyum og vit hava ikki tað e tað er einki grundarlag fyri at siga tað at vit ikki øll skulu kunna vera partur av tí samlaða meginøkinum og kunna vera luttakað í tí dinamiska lívinum sum tað hevur við sær at vit hava bundið okkara land saman eitt heilt einastandandi land eg veit ikki um tað finst eitt slíkt land nakra aðrastaðni í heiminum hvar hvar alt fólkið kann vera partur av einum meginøki og ferðast til og frá innan fyri ein til hálvan annan tíma tað er heilttað er heilt einastandandi og tað skapar heilt óáneða møguleikar eso tað er púra samd við pollarenatúgvu um eg haldi eisini sjálvandi e ta eisini mín vón at ein størri samferðslupakki kann blíva veruleiki men men mín mínar royndir eru bara tað at tað er trupult vissu mann ger málið for stórt tað er trupult at blíva samdir um tær stóru semjurnar men tað ber til at blíva samdir um ávegis smærri semjur tað hevur ofta víst seg at vera kanska tann frægara gongdin men nú fáa vit so at síggja v hetta málið kemur til viðgerðar á fíggjarnevndini o har fáa vit tíð til at viðgera tað víðarijatakk
gjørt so væl ikki at hetta málið kemur út aftur í fíggjarnevndini
tyvr tí líkitð er í nú so er tað fyrstu ferð mann ið thevur hent at mann sigur at at nú taka okur eitt øki burturúr og og og geratað tað ljóðar ótrúligt at at at bara tað at at eg komi er í heilja takið at siga tað at okur gera eitt øki munandi bíligari dýrari fyri ivinnuliga seg tí at fyri fyri fyri vanlig fólk eru eingin broyting í men tað sum fólk eru øgiliga nervøs fyri tí at hvørt einasta eitt arbeiðspláss mann er av við er er er er ein ein ein niðurlag altso hvør tað einasta pláss okur hava stór arbeiðspláss til dømis vági tangavirkir og læma virkir og timberahandlar sum hava kolosála sølur heilt inormaølur at tað klárar tað og so fáa tey ein ein ein eyka afturat altso visti visu tú tekur útreiðslurnar at halda smyrðil so eru tað munandi bíligari per fólk í suðuroynni ta tá eru fimmogtretivu miliónir í í jtak
ger so væl biljustinussen ja takk fyri harra formaður ja
gold at tað er altso tað er púra vanligt í londunum rundan um okkum at har sum tað er verri at koma við roynt geografiskt har hevur mann eisini frá almennari síðu og hevur mann stuðulsskipanir soleiðisnar at fyritøkur eru kappingarførar við aðrar fyritøkur í sama landi og eru farmagjaldskostnaðurin við til at seta fyritøkur í suðuri aftanfyri aðrar fyritøkur so haldi eg tað er órímiligt at leggja serlig farmagjøld á suðuroyingar tí fjarstøðan í sær sjálvum er ein nóg tungur tungur at hava fyri suðuroyingar so sjálvandi eiga vit at fáa tað málið væl lýst tá ið vit nú fáa tað til viðgerðar í fíggjarnevndini takk fyri

o hjá bjarna hammer kemur jú sum ein avleiðing av tí samferðslupakkanum sum vit júst nú í løtuni viðgera í fíggjarnevndini og har er millum annað ein avleiðing at tey sum siglafarm tilsuðuroynna skulu rinda fimm milliónir meira í farmagjaldið og sjálvandi smakkar hetta suðuroyingum og øðrum ikki serliga væl eg fái eitt sindur hr vissi eg kann loyva meir at karrikera hettar eitt sindur so so fái eg eitt sindur soein kensluna av sum tá mann spælir svartaper at hava ein vága mann sum hevur lagt eitt uppskot fram sum millum andnað hevur við sær at tað er ókeypis at koyra tilígjøgnum tunnilin til vágarnar og hann vil hava at at lutvíst skulu suðuroyingar betala við øktum farmagjaldi og nú kemur ein suðuroyingur við einum uppskoti um at koyra rokningina víðari til onkran annan so tað er spennandi hvar ið rokningin endaliga kemur at falla

øh fyri okkum í framsókn hevur tað nokk so stóran týdning at hesin her samfelagspakkin hongur saman skilt upp á tann mátan at mann ikki belastar fíggjarlógina við nýggjum útreiðslum tvørturímóti haldi eg at vit hava tørv á at at fáa meira haldføri

tí vit vita sum nú er at bara við at halda verandi tænastustøði so koma útreiðslurnar at vaksa nokk so ógvusliga komandi árini og vit verða noydd til at entin við sparingum ella øktum inntøkum at fáa tað at hanga saman tí er tað viktigt fyri okkum at ein samførðslupakki hongur saman so ella so við útreiðslunum og inntøkum og tað merkir at í fall hetta kemur ígjøgnum so vildu vit gjarna hoyrt hvussu skal hetta fíggjast vit hava eitt uppskot sum gevur nú fimm milliónir meira í altso omaná eitt brennievnisavgjald tíggju oyra perliturin tað gevur sum nú er fimm milliónir um árið visi mann hækkaði tað til tjúgu oyrur som vildi tað gevið fimm milliónir afturat og tað vil siga at dekka hesar fimm millióninar hetta er bara ein ein illustratión av at onkur annar kemur at gjalda í fall hetta kemur ígjøgnum eg gangi út frá at logikkurin hjá uppskotsstillaranum ella hjá samgonguni hevur verið at nú keypir mann eina frakt ferju til suðuroyingar sum kostar tveyogtretivu milliónir at keypa og kemur at kosta fýraogtjúgu milliónir í rakstri um árið so er tað kanska eisini rímiligt at tey sum flyta farm aftur og fram til suðuroynna koma bera ein part av tí kostnaðinum og og tað er púra rætt sum uppskotstillarin sigur at tann einasti sum kemur soleiðis lokali sum kemur at at rinda meira tað eru jú suðuroyingar burtur frá at vit øll koma at rinda meira í brennievnisavgjaldið og eisini í í umhvørvisgjaldi altso tað sum vit vanliga kalla fyri vegskatt

eg veit ikki ordliga hvat eg skal halda um hetta uppskotið eg haldi at vit vera noydd til ati viðgera tað saman við restina av samferðslupakkanum og eg skal slett ikki avvísa at vit kunnu taka undir hesum her treytað av at onkursvegna samlaði samferðslupakkin hongur eg haldi eisini sum onkur hevur sagt at javnaðarflokkurin hevur eftir hondini havt nokk so nógv uppskot sum kosta á landskassanum nokk so nógv so eg haldi tað gjørdi einki um javnaðarflokkurin eisini komin við onkrum boð upp á hvussu hetta kundi blivið fíggjað nú skal hann siga sær akkurát hetta er kanska eitt av teimum lítla í uppskotinum hetta kostar bara fimm milliónir men visi mann leggur øll tey uppskotini saman sum javnaðarflokkurin er komin við so er tað eftir hondini nokk so nógvar milliónir tilsamans og tí er mín áheitan til javnaðarflokkin at visi javnaðarflokkurin kemur við fleiri uppskotum um meirútreiðslur fyri landskassan so haldi eg eisini at tey skulu fortelja føroya fólkið hvussu tey ætla sær at fíggja hesi uppskotini

øeg skal gera mítt til at hetta fer at fáa eina góða viðgerð í fíggjarnevndini eg vil gjarna vita nærri um altso hvat hvør átil dømis eru vit ikki ein gongd samdher hvat ið hetta merkir fyri eindarprísin at tað skulu at at inntøkurnar skulu vaksa við fimm milliónum betýðir tað fimm hundrað krónur meir per per less ella betýta túsund krónur meir hvør er tað hvør er tað hvør eru høvuðs aktørarnir sum verða raktir av hesum her og tað er sovorðnir ting sum vit skulu hava lýst nærri í fíggjarnevndini so eg fari ikki at siga í dag hvørt eg taki undir við hesum ella ikki ella hvørsu vit í framsókn verða tikið taka undir við hesum her ella ikki takk fyri harra formaður
takk so er tað viðmerkara tað er sigur steinberg ger so væl takk
hara formaður og takk til ruttvang sjálvandi skula uppskot verða fíggjað tað haldi eg má vera ein meginregla tá man legur tar fram tað er so tað men hvat heldur ruttvang um hendan her mátan at at seta økini soleiðis upp ímóti hvørjum orðum við at onkur skal koyra ókeypis og onkur annars skal fáa hekkaði hann farmaprís og sovíðari er tað fremjandi fyri at fáa kann mann siga eitt samferðslugjald sum okur kunna semjast um ella eina varandi semju um hvussu ik kun útbyggja samferðsluøki og sovíðari er heitta ikki kanska eitt sindur óheppi at at fara henda vegin við at pilka eitt øki soeins burturúrsamførslupakkanum hevur verið nokk
so nógv merkt av tíð at altso at at tað eru ymisk áhugamál her í løgtinginum og og kanska at fólk vilja jú jú innfría síni væl lyftir og eitt av teimum hevur jú verið at tað skal vera ókeypis at koyra gjøgnum undirsjóvartunlarnar bæði norðoya tunnilin og vágatunnilin og og har hava vitklárt sagt í framsókn at vit halda ikki at tað er ein gongd leið tí tað betíðir altaá líka at vit koma at leggja fleiri útreiðslur á landskassan og og tað halda vit ikki rímiligt altso heldur áttu vit at funnið eina loysn ein samferslu leisn har sum vit øll betala í altso ikki soleiðis at mann bara róndar fyri at koyra ígjøgnum tunlar at mann eisini leggur tilsvarandi meira á vegskatt og brennievnisavgjald soleiðis at mann onkursvegna fekk tað at hanga saman fíggjarliga í einum pakka takk fyri jtakkor r ta
temmer si fr eina viðmerking ger so væl takk fyri har takk fyri at formaða
maður rutti vang spyr so skilagott hvussu eg mann ætlar at fíggja hetta her uppskotið her altso tað er tað er upplagt okur vita av tað verður sagt at tað er til at keypa eina fergu um skal fíggja men okur vita eisini av taðer til at fíggja at mann ætlar at avtaka gjøldini á nøkrum tunlum og tað vil bara tð avtakar mann tey gjøldini fyritað fyrsta við tann inntøkan hon vil sjávandi forsinna og so vild hav vlíkahaldið enda á landskassanum í áravís framyvir tað er sjávandi upplagt at fíggjarnevndin kemur til ta skilagóða loysn at mann avgerð ikki at avtaka tunnilsgjøldini nú tí vildi hetta her vera kompinera bæði so er tað faktiskt ein góð inntøka til til landið takk fyri hara formaður ja takkger suvæ

og hasum vænta at hetta uppskotið fór at koma og eg haldi eisini at tað er eitt gott íkast til samferðslupakkan sum vit viðgera tí bæði tað at vit jú vita at í samgonguni er tað ikki so frægt sum vit vita undirtøkar fyri tí pakkanum sum liggur á borðinum so tað er allarhelst rúm fyri at gera nakrar broytingar og tí kundi mann jú eisini hóskandi hugt upp á hettar men enn eina ferð tað sum er viktig fyri okkum tað er tað at pakkin onkursvegna fíggjarliga hongur saman og tað merkir so at mann má hyggja eftir øðrum inntøkøkeldum altso veljarin er væl ikki so býttur at hann ikki veit at onkursvegna skal alt rindast í síðsta enda og fyri tað um mann kemur eina uppskoti um at hetta skal vera ókeypis ja men so merkir tað bara at rokningin verður løgd onkra aðrasta onkur skal betala um tað so verður við gjaldi ella skatti takk fyri
biljustinussen sog færa viðmerking ger so væl rutt vang nevndi at
tá ið javnaðarflokkurin kemur við einum sovorðnum uppskoti um útreiðslur so átti hann eisini at vísa á hvar pengarnir skulu koma frá og mælti til at næstu ferð tey gera tað so mugu tey eisini taka tað við og javnaðarflokkurin hevur lagt nøkur uppskot fyri fyri løgtingið í hesum væliskeiðinum nokk so nógv og nógvar teimum hava kostað nógv so fyrt av pengum hevur rutt vanga roknað út hvussu nógv tey kosta tilsamans tí tað plagdu rutt vang at duga væl tá ið hon í seinasta valskeið plagdi at rokna út hvussu nógv uppskotini frá andstøðuni kostaðu tá tað kann vera áhugavert at vita um rutt vang hevði havt gjørt hasa vóru uppskot á sávartu rokstyrkir fyri hvat uppskotini hjá javnaðarflokkinum kostaði higartil
ger so væl til ruttvang takk fyri nú er tað kanska sendur av einum
óskikkja av einum andstøðuflokki at leggja eftir einum øðrum andstøðuflokki so eg síggi ikki akkurát tað sum sum mína uppgávu men bíða nú tá ið vit koma til ein vælstríð og so rokni eg við at vit fara at rokna út á sendi hvat hvat hvussu sær út hjá teimum ymisku og tað eri eg sikkur upp á at javnaðarflokkurin eisini sjálvur veit væl at uppskotini vissu øll tey uppskotini sum javnaðarflokkurin hevur komið við skulu setast út í lívið so hongur ikki saman fíggjarliga serliga tí at tað sum eg kenni formannin í javnaðarflokkinum aksave johannesen so er hann eisini ein sterkur fortalari fyri skilsamum fíggjarapolitikki so fyrr ella seinni so má javnaðarflokkurin melda út hvat ið teir veruliga ætla takk fyri tey

lítið uppskot frá bjarna hammer sum roynir at at bøta um tann um tanntann skaðan ella tað ógagnið sum samferðslupakkin hjá samgonguni ger fyri formaflutningin í suðuroynni í úr suðuroynni og tað er all arvert men men samstundis so kann eg ikki lata vera við at siga at at hetta kennist sum ein dropi í tí stóra havinum og heldur enn at fokusera upp á tann lítla dropan so haldi at vit skula fokusera upp á tað

hennikaoldsadrva annaðdaso djúpt tað forstýra megeitt

tí at tað eru vit hava eina ómetaliga stóra stóra ábyrgd haldi eg sjálvur og eina stóra uppgávu víkjandi við suðuroyarleiðini ikki ikki ikki upp á sigt men er í dag tí tað er ofta tey siðini sum vit taka í dag sum gera av hvar vit enda um bæði tíggjuogtjúgu ella tretivu ár og tí haldi eg að er ómetaliga týdningarmikið at vit ikki fara at brúka orkuna upp á at dettum teir smáu smávingasteinarnar í dag men longu nú seta okkum saman at finna tær stóru loysnirnar fyri framman vit hava fingið upplýst fíggjarnevndini í dag at mann kann rokna við at strandferðslan kemur at hava eina meirútreiðslu til bara í olju í inniverandi ár upp á einar tretivu milliónir kanska í mun til tað sum erjáttað í karminum fyrr í ár tað er ikki smávegis og saa við altjóða brillun sær tað út til at oljuprísurin fer at vaksa uppaftur meir saman við títí tí spenningsøking sum er í eru í heiminum so so eeg haldi at tíðin er faktiskt kanska í evstu løtu vil eg siga kanska í tólvta tíma at finna eina breiða semju um tað sum er tað mest avgerandi stigið á samferðsluøkinum í føroyum tey komandi árini og kanska nakrantíð tað er at fáa suðuroyartunnilin gjør so so sjálvt meg hava stóra virðing fyri hesum uppskotinum hjá bjarna hammer sum sum onkursvegna stendur sum ein ein protest ímóti tí primissu at mann skal góðtaka tað at tað skal vera dýrari at vera suðuroyingur enn at vera einagamla í hesum landinum tað haldi eg yvirhøvur ikkier ein primissa sum vit skulu góðtaka tað at suðuroyggin til feldisk giografiskt liggur plaseraðar sum liggur atso tað konnu suðuroyingasøvi suðuroyingar hava sítt sítt fetran upp av og eru onkursvegna settir í í suðuroynni og tað er væl skilligt at tey tey nógv av teimum royna at halda fast um dreymurinarknar búgvandi á tístaði har sum har sum mann hevur sínum kæru har sum mann hevur sítt umhvørvi og so framvegis so at at primissa góðtaka primissuna um at bað tí at mann og suðuroyinguri so skal mann finna seg í at tað skal vera dýrari at ferðast og dýrari at flyta farm tað er ikki ein primissa sum eg haldi vit skulu góðtaka tvørturímóti so skulu vit hava ein hugburð sumrøkkur hartil at vit siga at vit eru eitt ast samfelag og vit skulu øll vera við til at at royna at tryggja at suðuroyingar kunnu fáa javnbjóðsmøguleikar við okkum onnur og tí siga eisini tað kennist ómetaliga sfræls og friðsalt at vera sandoyngur í dag samanborið við tað mótbrekku vit stóðu við fyri fyri tjúgu árum síðan tá ið vit tá ið vit sóu tað at at teistin kanska longur var ein farin tíð tá ið hann bleiv bygdur og ta støðu sum vit eru í dag har sum tað er skotið ígjøgnum fyri fyri sandoyartunlunum eg veit væl at vit ikki koyra enn men vit kenna okum í hvørfall í dag í eini heilt góðari støðu o ein eina standandi góðari søðu samanberi við samanborið við tey sum búgva teimum leysoyggjunum og eg haldi ikki at vit á nakran hátt kunnu góðtaka ta fortreytirna at at suðuroyggin ella suðuroyingar skulu bara sigla sínn sínn egna sjógv og tað er øgiliga týdningarmikið at tað at lyfta uppgávuna við suðuroyartunlinum ikki bara er ein uppgáva fyri suðuroyingar men at tað eisini er ein uppgáva fyri okum onnur

so lat okkum ikki í dag telva okum so føst í hesari her loysnini sum sum sum jørgun niclasen hevur lagt fyri dagin um ein ein sandferðslupakka at vit ikki tora og duga at hugsa tar røttu loysnirnar upp á sigt vit vita at raksturin av av verandi suðuroyaleið kanska samanlagt serliga við hesum her nýggja modellinum hjá samgonguni við herjolvi inni í myndini kanska kemur at kosta samfelagnum eini hundrað milliónir krónur árliga raksturin av suðuroyartunlinum eru einari kanska einar tretivu fimmogtretivu milliónir árliga ella har á leið og tað er øgiliga týdningarmikið at vit hyggja eftir samlaða roknstykkinum tí ein rakstrar vinningur upp á kanska trýss hálvfjerðs milliónir um árið tað er altso ikki einki í kapitalisering í mun til ta at lyfta uppgávuna at fáa bygt

lat okkum lat okkum sum samla politisk skipan eins og jørgun niclasen vælegnaði vælevnaði tá ið hann fekk restirnar av ka man siga av tí politiska upptakinum sum var aftaná privata skálafjarðartunnils verkætlanin fór fyri bakka at royna at at at savna tingið um eina eina loysn fyri hvussu loysa samferðsluviðurskiftini í suðuroynna og skúvoynna upp á sigd so aðog tað haldi eg arbeiddi tað má byrjast nú vit hava fingið upplýst eisini í fíggjarnevndini at um so var at mann fór til verka segði góð í dag so ganga tað átta ár fyltu koyrandi til suðuroyar og tað merkir at vit klára málsetningin um at koyra í tvey túsund og tretivu men tað treytar at vit fara í gongd í dag og tað ber til at finna fíggjarligar loysnir eg haldi tað er týdningarmikið at vit ikki sera burturav teimum møguleikunum sum vit hava at finna fleiri fíggjarligar hættir at at skjóta
inneafeðalagið so so hetta her er eitt lítið uppskot formaðurin men hetta kann hava nokk so stóran týdning í tí samlaðu myndini ja takk fyri so tíðin væl viðliga farin so letur fær bjarni hammer viðmerkin ger so væl takkfyr hara formaður
artøkur vístu á at her var hetta var ein dropi í tí stóra heila tað er eg samdur í tað stóra ætlanin er sjálvandi í suðuroyartunlinum men nógvir dropur kunnu blíva nógv so nógv til samans og tað er tað sum hendir vísir tí noyðist manna ætlanastað at fara at vísa á einum hevum órættum sum er í akkur hesum máli at hesin dropan eigur ikki at vera komin fyrr og kanska nógvir aðrar dropar tí nógvir dropar kunna blíva til nógv so nógv tilsamans takk fyri formann
ja
takk fyri formaður ja eg haldi at altso eg haldi at tað er ein ómetaliga løgin logikkur at at onkursvegna og eg vil sagt serliga vist eg var suðuroyingur sohevð hildið tað veru ikki stórt frekt at mann samstundis sum mann roynir at gera tað ókeypis at koyra vesturáar og í norðuoyggjar so skal mann áleggja suðuroyingum størri byrðar teir sum hava tað ta ta vánaligastu tænasturna frammanundan teimum skal mann gev mæ gevm gev geva stóri størri útreiðslur samstundis sum tey sum tey tey hava ta bestu tænastuna skulu sleppa ógeypas ather er okkurt sum ikki hanga saman takk fyri formaður jatakk
seta viðmerking ger so væl takka frá mær og
eg viðkomin tað sum pállarin hevur nevnir men eg kom at hugsa mær at litmið eitt sindur longur upp tað sum eitt samferð til grundleikin tænastur hjá fyri ætlandi og so serliga fyri útjaðaranum og út á oyggjar tá tað kemur tunlar og strandfaraskip so kom mann at hugsa sær at mann gjørdi meir langtíðar ætlanir fyri hvussu mann ætlar at skipa hjá økini tí tað vísir seg ofta at vera ov tilvildarligt annað tá hvør situr við ræðið so hevði tað verið ein hugskot kanska gjørt langtíðar semjur millum allar flokkar um at bundið seg til at gjørt tær ílurnar sum krevjast bæði til tunlar og til samferðslukskip til útjóðarin soleiðis at vit fáa gjørt tær ílurnar sum eru neyvar fyri framtíðina takk fyri tað takk gerst væl upp á trælanina
takk fyri formaður
eg haldi avgjørt her eitt har skilagott hugskot til johannes joensen tað er øgiliga lítið sum skilur okum tá tað kemur til samferst útbyggingar at tað er ikki tæir stóru hugsjónaðarligu munirnir sum sum gera av um mann tekur undir við at byggja nýggjan teistur ella at byggja nýggjan silbur ella ella ella hvat tað skuldi verið ella byggja nýggjan syrð so so tað er upplagt at vit gera tvør politiskar samferðslussemjur sum eitt nú rhar sum hann gera eina tíggju ára semju í senn tað áttu vit sakstansaa kunna gjørt her í tinginum og eg haldi tað eru øgiliga týdningarmikið at grundarlagi fyri tí er at vit fata okum sum eina og sama tjóð ein um sama tjóð har sum vit royna at tryggja øllum góð rættindi og ikki tað at siga at summi skulu sleppa undan meðan onnur skuldu betala tað gongur ikki takk fyri

og takk til pollareynatúgvu ja okur eru eitt land eitt fólk og og tað er soleiðis at kunna loysa teir stóru trupulleikarnar tað er púra rætt ati at tað er nú mann skal finna tær stóru semjurnar um eisini komandi suðuroyartunnil og visti mann fer inn og samtykkir ein sannførslu pakka nú sum kanska tekur grundarlagið undan tí semjuni ella hvørfer at gera hana trupla so trúgvi eg tað verður ótrúliga trupult at koma afturumaftur og tí er tað eisini nakað við at ikki lata tað man kann siga tíðina forpassað sum er sum er akkurát nú til at kunna gera tær stóru semjurnar og tí er tað bara eisini ein áheitan her frá um at fara í gongd til landstýrismannin eisini gjøgnum formanninin um at fara í gongd við at arbeiða við øllum flokkum við at fáa gjørt tær stóru semjurnar soleis at mann ikki nú hevur tikið nakrar nøkur gjøld av og annað sum ger tað tog sletki kann fáa tær størri semjuna tí er tað sum fólk eru nervøs fyri takkfyrijatakk

tjag eg púra samdur v siður stenberg í tí at sjálvandi kunnu vit vera ósamd um um spurningin um brúkaragjøld ella ikki men vit kunnu ikki vera ósamd um at at tað at gera stórar verkætlanir sum hesær tað kostar pengar og tað at teir pengarnir tir dretta so ikki niður av av onkrum taki ella niður himli ella úr trøum ella ella hvat tað skal vera vit mugu vit mugu vit mugu ikki billa fólkið inn at at mann bara kann gerast stuttligar loysnir har sum eingin skal betala tí so einfalt er tað altso ikki eg keypi ikki tann logikkin hjá hjá fólkaflokkinum men men tað er øgiliga týdningarmikið at vit finna eina loysn sum tryggjar at allir føroyingar er við til at betala til føroyska samferslukervi tí sum sagt atso ein suðuroyingur kann ikki gera við at hann tilfeldus føddur suðuroy tað kundi eisini verið øvugt at hann varð føddur í havn so so vit hava øll skylda til at bera hesær uppgávurnar samanjatakk

tað er púra samd við røðaranum í at sjálvandi er tað ein samhaldsføst uppgáva akkurát sum at gera tunnil til dals er nakað sum vit bera øll kostnaðin av men eg havi hug eisini at at siga at tey tølini sum vit viðgera í fíggjarnevndini fyri tíðina vísa eisini at tað kanska eisini er ein fyrimunur ella í hvussu er at tað kanska ikki er so stór fíggjarlig byrða sum fólk ímynda sær at gera ein suðuroyatunnil í mun til at finna eina alternativa samferðsluloysn til suðuroynna serliga sæð í ljósinum at tað næstan er ógjørligt at finna avløsaraskip fyri smyril so vit skulu hava ein nýggjan smyril so skulu vit eisini upp á sigt hava eitt nýtt avloysaraskip og tað tilsamans kann blíva næstan líkadurt sum ein suðuroyartunni tað haldi eg eisini vit eru noydd til tað
takk fyri eru tá
jú og nettupp tí haldi at tað r øgiliga týdningarmikið at vit ikki stríðast sum smálutir í dag tí hetta her er ikki altso hetta her er ikki tað sum ger av hvør lægnan verður hjá hvørki suðuroynni ella føroyum nú ella komandi tað sum er avgerandi hjá okkum tað er at finna langtíðarloysnir tað sum røkkur bæði hálvtrýss og hálvfjerðs og hundrað ár fram tíðina samferðslusøga vísir at vit næstan altíð hugsa for stutt altso teistin er eitt gott dømi upp á tað og vit hava óteljandi onnur dømi altso vit hava fleiri sumyrlar sum evru keyptir forsmáir og forog forlítlir og og og o og so framvegis sovorðmi so tað sum er avgerandi tað er nú at gera ta haldføru langtíðarloysina sum væl ber til vissu vit bara brúka alla orku upp á at royna at finna semju um tað takk fyrija takknæs

tey hava nú hev nokk sagt gott meni nú má eg siga beinanvegin at eg vænti ikki at hetta málið sætti dagsins ljós aftur i við við við at hækka prísirni tí nú hoyrdi eg ati ag eri skilamenn í samgonguni heðcagareasen gjørdi púra greitt at hann tók ikki undir við eg siði ætlanin um vit eru te heldur eg søður at hann hevur koyrt nógvar túrar til saman til suðuroynna við fragt oghannveit eisini hvat treytirnar eru hjá teimum sum fáast við við vinnu so tíbetur er er er útmeldingin púra greiður frá hansara síðu so at eg rokni við at hetta kemur ikki aftur í tí líki tað er lagt fram hvat hvat er so er at at taka tað er so spurningur hvat hvat mann kann kann blíva blíva samdur um men tað at hat hækka eit gjald á e vinnuligt gjald altso bara einum øki tað tað virkar ófatiliga merkilit eg haldi athetta er fyrstu ferð eg havi prøv at hugsa aftureftir um um eg havi upplivað nakrantíð eg man hevi tikið eitt gjald og sagt tað skal bara vera galdandi y ein ein lítlan part av landinum i eitt vinnuligt gjald oog tað er tað sum er altso tann sum hevu verið nóg oftari við ella nóg leingi við hann hevur upplivað at tað hevur gingið upp niður í vinnuliga sæð okur hava havt niðurlag í suðuroynni eisini sum hava verið ófatiliga ógvuslig og rakt hart og komið upp undan aftur og og og startað av nýggjum tíbetur hava okur fyritøkur sum eru startaðar upp í tí smáa og so eru endaðar til í

og tey skulu so betala eitt sindur eyka so sigur onkur ja t tað at tað munar øgiliga lítið men koma tað fleiri og fleiri gjald og tað hugsanin vinnur frama so so so blívur mann also eitt er tað at tær virkir sum eru har men tað sum haldi er tað viktigasta tað er tað at tann sum hugsar um at gera nakað annað nakað annað virksemið fer hann til tað økið sum tiy dýrastu at reka tað og startar og tað fer hann ikki sjálvandi og og og tað tað er tað sum eg eri mest bangin fyri at mann mann pá longri kemur har til at tað verða fyritøkur sum ikki torir at starta upp tí at tey vita ikki hvønn hvønn hvat beinað stendur á okur hava nøkur virkir sum hava nógv fólk í arbeiði í vági eru ja tangavirki sum sum tað einasta virkið í landinum sum sum umgangust ar innflyta nøkur ting sum ellarshava verður flutt hava verður flutt inn í dagin grad er tangavirki eg haldi a er fantastiska fínt út móti tjúgu fólkuni arbeiði tað sama við trollarmarvirki ataðtað hevði ellars verið innflutningur vav av tí aðru verð visse i hesi virkini ikki vóru og tað eri altso eftir okara málistókki er tað rættiliga stór arbeiðspláss stór arbeiðspláss

tað at mann ætlar at bøta um um um fktflutningin tað er so ein partur av tí men í sigra eisini í fínasta ordan men men men men at gera hatta pp á tann máta nú nú sógu okur hassfjorð gott nokk er at tað gamalt gaalt skrambil nærmast men hann siglir so gott nokk á skipasmiðjurni inn ímillummat hann siglir so hvørfall og har kom einki eykagjald á sjálvandi kundi ikki nakað eykagjald á tí at at hann hann fór at sigla og og visti mann tekur tað sum tað kostar smyrliga inninntøkurnar á smyrjili eru fimmogtretivu milliónir tær eru farin longur upp nú eitt sindur og útreiðslurnar eru nakrar hálvfems og hugsani um fólkatalið aftanfyri so er tað slett ikki so heilt galið í mun til nógvar vinum oyggjunum sum hava akað tar sum hava halda hundrað til tvey hundrað fólk so eru tað øgiliga nógv p meira prperfólk lat tasu vera men sama ger tað skal eg egki skilj okkum men men ta tað at fáa herjold eg nú veit eg ikki hvat tað blívur til tað sær út sum at tað eri sovandu ivar mál mann skal gera onkur bíggi elella eitt annað kanska tað blívur til tað ella kanska ikki er blív vil tað men tað er altso ein munandi minni skipin altso vist tú bara hugsar um okta um molssum sum einaferð tíðini bleiv for lítið so er hetta skipið yvir tjúgu metar styttri og tá ið bardaríið varð bartað harða seg við smyrli so vóru tað uppskot um hundrað og tjúgu metur hundrað og tveyogtjúgu áttaogtjúgu seksogtjúgu metur men tað endaði so uppi á hundrað og fjøruti gott væl tað tíbetur illa hevði tað lang síðan verið e eri reint gali

og tað sama um um umstøðurnar at umstøðurnar her á á á staðm í høvuðsstaðnum hjá smyrli at manneverað vist tað verur tilfeldi sum mann snakkar um at fara at byggja tjóðleikahúsi ti á kaiini harúti so kemur smyril heilt illa fyri heilt illa fyri við at enda t í einum króki og og og tað avmarkar hann so at sigla tá ið stórn dagarnir eru í vestaneti so at at har eru øgiliga nógv ting sum sum mann skal taka hengin til vinnulig ting eisini og eg haldi at tá ið fíggjarnevndin hevur hugt at hesum her so kemur hon heilt sikkur til ta niðurstøðu at tá ið tað ikki er meiriluti í samgonguni fyrr er fyr í hesum uppskotinum so haldi eg at so halda tey gangi út frá at tey leggja tað til síðus og fíggjarsota skipið upp á tann mátan sum okur vanlivís fíggja íløgur í samferðslu í landinum nú er hetta skipið sum er talan um at keypa eitt treytiva er gamalt skip eg veit ikki ikki hvussu støðan er við klassing men eg skilji at lanum g íslendara eri ikki so glaðir fyri at lata tað fara v hundin tað eru tretivu ár okur hava keypt eitt annað fyri stutt síðani fyri sjeyogfjøruti ár sso tvey skip sum eru keypt nú tað eru sjeyoghálvfjerðs ára gomul tilsaman og tað sigur okkum tað at at at útreiðslur verð

samferðslupakkin hevði eisini orðið til fyrstu viðgerð og segði hatta var gottan fór nevnd tí eg haldi tað var nógv sum mann hugsaði hví hví seti mann á saman pá hendan mátan og har millum var tað sum farmagjald skuldi hækka tí og so var tað eisini vegskatt og trygging men eg haldi tað sum vit kanska hava hug at gloyma viðhvørt til tað at mann leggu vegskatt og trygging man mann vil sjóandi skæ inntøkur men so sigur mann tað at mann lækkar gjaldið eysturartunlinum millum annað men tað sum vit onkuntíð gloyma tað er tað at tað eru allíkavæl rættiliga nógv fólk sum ikki megna eitt gjald pá tvey túsund krónur so tey tey koyra llíka runt og fáa so vegskattatrygging óni so at vit hugsa kanska ofta a tey stóru tølun um men tað eru nógv sum sum ikki hava hasar nítjan hundrað ella tvey túsund krónurnar at gjalda tunnilsgjaldið við og tað mugu vit held ikki gloyma o so havi eg onkuntíð hugsað hví kann mann ikki hugsa eitt sindur t um boksina í tí í tí langra løpunum altso hví skal mann ikki betala kanska lísindi minni
ja takk ger so fara mann er gold ger so væl tað er púra rætt altso eg haldi at
at altso tað royndina at fáa prísin í eysturartunnilin niður hann er fínur tír at hann eg fórhøvur fyri tey flestu fólk eg trúgva ikki at at mann hevði hasar hugsanir tá la hetta lá hvørfalt ikki á borðinum tá í í í sínari tíð hetta bleiv avgjørt og at at at eg dýrari at at gera tað dýrari hjá nøkrum sum ikki hava ráð til tað sjálv hylgini kemur tað illa fyri hjá fólki øll hava ikki líka góða ráð og og tað veit mær av at at hjá teimum skuldu tey fara ígjøgnum tunnilin eysturoyartunlinim so kostar tað betýðiligt og tey koyra utanum ja eg var ein dagin har eg veit ikki hvar eg var innanfyri ella ela norðanfyri eftieftir tí ikki eftir tunnilin men hinimenna ðr stuttir síðan so slekkaði eg alvorliga av tá eg kom til rundkoyringini tað var um tað tíðina at tey hálvgum fýra segði alt enta fólkið fer at útaftur úr havnini eg taldi sjeyogtjúgu bilar haldi e ta var tei seksogtjúgu tær fýra fóru eg gjøgnum tunlina restin fór hin veg nú kansn tar vera at triðingurin verða vága fólk av aðtað va i a ovulit men eg tykur iki vágafólk hevu verið øll men tað vóru merkiliga fá sum fóru ígjøgnum tunnilin jatakk tað má ikki
syru stenberg fyrina viðmerking ger so væl takk fyri ara formaður
ja eg eri samd við hendrik old at hetta her við hesin høga farmakostnaðin fer ikki at draga nýtt vinnuligt virksemi til og visti tú ikki fær nýggja vinnur alla tíðina og og tær sum eru har eisini kunna víðka um sítt virksemi og blíva við so verður tað gilga øgiliga trupult at liva í einum sovornum øki tí tað er eisini tað sum skapar grundarlagið fyri at mann kann vera har tað sum er so undarligt er tað at hendan her príshækkanin hon er longu samtykt so hvussu tað kemur at síggja út tað veit eg ikki hon kann ikki fara burtur aftur vvistu til dømis hettu uppskotið ikkiverður samtykt hendigold arbeitdi í síni tíð við hesum her við at fáa gjørt eitti samferðslugjald sum skuldi vera samhaldsfast og tað er øgiliga trupult hvat var akkurát sum tað sum var tað sum gjørdi tað truplast hví hvat hvat er tað sum gera at tað er so ringt at fáa sett eitt gjald saman har øll eru við til at fíggja okara samferðslukervi

egjørdi tað sæð at gera muná líka mikið altso at hvar tey búðu í annað slíkk var tað av tað vóru nøkur fólk sum vóru í meirilutanum millum annað onkur ættas sá beinki har yvir í borðið nar segði nei at verða við til at gera mun á prísinum og og at blíðra við og blíva við og júka fteimm mánað aftanum mánað aftanám ár og blíva við at upp í saman ættar up á samarttar at fáa eina semju um eitt eat annað tað tað tíma kki til til endandis eg blakaði frammi tá eð ið eg sá at tað var hópleysta fáa eina semju um at gera mun á prísinum tað einasta mann kundi semjast um tað vórafør prísini niður hitta at gera mun á t at at eg vinnuliga tað er heilt ófatiliga farligt at gera tað tí at tatað tað hevur verið so trupult at fáa tað bera til og tað fyritøkur tað er hava tað er kolursæ flott at klára at kappast tei man liggur so lagt frá sum an liggur hesig koridur takk fyri

hyggja okur yvirskipað eftir samferðslupakkanum so er tað ein pakki upp á eini fimmogtretivu milliónir krónur vusi eg minnist rættir fimmogtretivu ella fjøruti milliónir

donsk forrond so svara tað til at man gera ein pakka upp á sirka fýra milliardir danir gjørdi ein samdferðslupakka í fjør hann var upp á hundrað og trýss milliardir danskar krónur

partar av kollektivu ferðsluni og útbygging av veðarneti og øðrum fram til tjúgu fimmogtretivu tað vil siga at tá teir gera eina loysn fyri samferðslu samdferðslu sum er etensiell fyri øll menniskjur alla mobilitet yvirhøvur so klárar mann í danmark at hyggja fimtan ár fram í tíðina og gera ein pakka sum svara til hundrað og trýss milliardir krónur tað verður sagt her frá frá frá tinginum í dag ja men okur mugu gera smáar pakkar tí at vissu okur skuldu gera stórar pakkar sum fer alt í vaskið

er tað altso er tað tí at okur eru minni virsjoner enn tey

hvussu ber tað til at mann kann samla allar flokkar í donsku politisku skipanimi allar flokar taðvóru allir flokkar við hvør hann er við einasti ein til eina breiða semju um samferðslu og her kann mann einki mann kann koma við einum lítlum sandferðslupakka sum onkuntíð fyrr avi kallað eitt neyðaregg og sum eg statvekk maini er eitt neyðaregg tí mann kann ikki koma við nøkrum øðrum

eg vildi bara trúð og eg ig eg og eg fái ikki inn í mítt hødd tá ið mann í tjúgu tveyogtjúgu kemur við einum sandferðslupakka hvussu ber tað til at suðuroyartunnilin ikki er partur av henum hvussu ber tað til at okur ikki hava givið okum tankar um hvussu skulu okur skipa arbeiði hvussu skulu okur skipa trygdina hvussu skulu okur skipa fíggingina hvussu skulu okur koma víðari frá her sum okur standa nú tí veruleikin tann at beint nú hendir einki tað kann gott vera tað at okur fyrigigl okum at eitt ella annað verður gjørt okkurt smáting men sannheitin tann at tað hendir einki á tí økinum á tí økinum far okur vita tað verður tann størsta íløgan hjá okum nakrantíð og visti hon ikki verður gjørd og byrja upp á nú soleiðis at mann kann starta innan fyri tvey ár so kemur hon í langdrað vita eftir og tað er eingin politiskur vilju til at koma inn í eina diskussión við einum samdferðslupakka og innvolvera akkurát tann partin sum er elefanturin í rúminum tá ið okur tosa um samferðslu í føroyum tað er heilt ótrúligt at okur skulu vera so óambisiøs og so óvikin er at okur ikki skulu klára at hyggja longur fram enn eitt tvey ár og ikki meira enn tað

tíðin arbeiði veruliga ímóti okkum visti okur fara ein mánað aftur nú hugsi eg um fíggingina viski fara ein mánað aftur so vóru tjúgu ára hjá danska statinum minus null komma eitt prosent í dag ein mánað aftaná eru null komma seks prosent pláss hvar er hon um eitt ár hvar erho tvey ár hví handlokur ikki tá ið tíðin er akkurát tann rætta til a skaffa fíggingina okur kundu verið farin inn í samráðingar við donsku stjørnuna um at vera við til at seta sær fíggingina upp á pláss fyri einum mánað ella fyri fleiri mánaðum síðan men mann valdi einki at gera hví valtar m einki at gera tí mann meinar hetta ikki
so er tí iftaaløgim hennar goldurin og viðmerking ger so væl eg kann ikki fara meira
var samdur við erhard joensen men eg rokni við um us hann er her um fimtan ár so trúgvi eg at hann fer at siga tað sama at tað var ótrúligt sum teyhevur gingið í illaenið at fáa eina semjueg minnist bara tá ið eg kom inn her tá bitti mær tá hevði mann snakkað ikki begynti tá ig mann snakkað um at leingja flogvøllin í eg veit ikkihvussu nógv ár tað snakkaði mann um í tretivu ár at at leingja flogvøllin í føroyum tí anvar langt í verðini fór fór o lítil longu í hálvfjerðsuni tað snakkaði umtað tretivu ár og okurhav hasi evnini upp á einlannan máta at at tað ber tí atso tíggju ár ella fimtan ár tjúgu ár at snakka um nøkur ting torsk t snakka um tað tað betíðir einki tað er okkurt við við hálningin tað eg iveit ik um tað er galið tá ð fólk komu inn her at tey líkasum missa okkurt okkurt eittannað burtur ein ein samsýligari sans fyri at hvussu mann kann gera tinginum men men hhigartil havi eg ikki verið við til at at altso í andstøðu í ætla at finna nakað
nei takk so er tað er ha joensdett ger so væl takk fyri hata formaður
eg hoyrdi eg hvussusúr tað at áðrenn mína tíð í tinginum tá setti mann kki saman og fann ein og kundi semjast um at tann privata loysnin viðvíkjandi eysturoyar g sandoyartunlinum hon skuldi skráttast men so vildi mann gera eina breiða semju um hvussu mann skuldi gera tað og tað kundi mann semjast um tað og tað lukkaðist men tað kann opimbart ikki endurnýtast handan hevði degin við at tað eina ferð tan lukkaðist og at tað vísti seg at blíva tá ið samanum kom ein góð loysn og hví kann mann ikki í í altso halda áfram og so bara innsíggja tað at ein samferðslupakki upp á fimmogtretivu milliónir í tjúgu tveyogtjúgu sum ikki inniheldur suðuroyartunnilin hvussu ber tað til eta tí at at at at suðuroyartunnin er altso er ann so onikkur at hann ikki kannaltso gerast okur hava akkurát borðað tveir tunlar sum eru tveyogtjúgu kilometrar langjir kann man ikki bora ein sum er tveyogtjúgu og tá ið eg sigi at danskarar kunnu gera sovorðin e forlík sum hvat allir flokkarr við og sum røkka fram til tjúgu fimmogtretivu
eru okur bara býttari enn teir ja kanska ja so er tað bjarni hammersen viðmerkir seg gjørt so væl ja takk fyri at hava formaður
aso tað sum tað seinasta sum erhard joensen var fram eg kann ikki vera meira samdur at hvussu kann mann gera ein samferðslupakka fyri føroyar har sum suðuroyartunnilin ikki er tikin við yvirhøvur a tíðindarfundurin sum var í áttanda desembur heldur e tað var tíggjunda eg fingi tá sigurlandsstýrismaðurin at ein samferðslu bólkur hevur komið við nøkrum tilmælum til ein samferðslupakka mær vitandi so so var so var erhard joensen partur av tí samferðslupakkanum ella bólkim umskilda til at gera samferðslupakkan men eg veit ikki um ikki hvat arbeiðssetningurn hevur verið men men kann erhard joensen fortelja var tað ein treyt av hesum samferðslupakkanum at tikur skuldu ikki viðgera suðuroyartunnilinum takk fyri harra formaður ja takk ger sovæl erard
sen
rormaður suðuroyartunnilin kom ikki upp á venda í hesum her bólkinum yvirhøvur sum eitt evni tað snúði seg um tað snúði seg um tey fýra tingini sum okur tosa um her í dag tað snúði seg um tunlarnir norðureftir og um vestureftir og tað snúði seg um eina eina eina eina avloysara ferju til suðuroyar og tað snúði seg um tunnilskjøldini til til til eyturoynna tað var tað sum í høvuðsheitunum var arbeiðssetningurin hjá hesum bólkinum og men fyri at venda aftur til til tilhendan her pástandin sum blívr við at koma fram jamen mann kann ikki líka sum hava ein mann kann ikk hava forvíðan horisont í einum í einumsamferðsluhøpi tí so hendir einki og tað er tí eg spyrji hvussu ber tað til at tað ber til alla aðrastaðni hví ber tað bara ikki til í føroyum at gur enn tvey ár fram tað er tað sum undrar meg sí tíðin hon loypir frá okum okur hava havt ein gyltan møguleika til at skaffa fíggingina tí rentan hevur verið so lág og hon grønú
takk fyri ja so er lag eldi japrosens ínog viðmerking ger so væl vafn mær t
ten áhugaverdur spurningur sum erhard joensen roysir og hetta her við vit kenna tað til dømis frá fólkatinginum at teir hava tær sum eitur forlik tað hongur kanska nakað saman við tað at at í danmark er typiskt stýrt av minnilutastjórnum og tí er tað neyðugt at gera sovorðsovorðar semjur og tað er tað kanska tað vit mangla í føroyum tí at har kann mann gera semjur tvørtur um floksmørk tvørtur um samgongu og andstøðmørk og ikki minst tvørtur um vælskeið og skal mann gera nakað nakrar so stórar íløgur sum til dømis suðuroyartunnilin so er tað neyðugt altso vit tosa um at kunna koyra til suðuroyar tvey túsund og tretivu vit vita enn ikki hvussu tað skal fíggjast tað einasta vit vita at tað vrveri tað tað var ikki við bumdpengum hvussu ger mann so og tí egeri samdur vi erard joensen at hetta hevður gylt høvi í samband við sandferðslupakka at mann tók tann spurningin upp so eg eri púra samdur tí at at vit mangla hetta amboðið sum røkkur tvørtur um valskeið tvørtur um samgongu andstøðu og tvørtur um fláksmork takk fyrijatakk
ger so væl erard joensen takk fyri hara formaður
ja okur mangla tað í dengrad helgi abramsen okur mangla í dengrad á á á á vitalum økjum at brúka vit og skil tað ber ikki til at fara í gongd við eina so stóra verkætlan uttan at mann hevur tryggjað sær at mann veit hvat kostarin og ein so øgiliga stórur partur av henni er kapitalkostnaður okur skulu ikki út um tvey ár at skaffa fíggingina vilsu okur halda tað at rentustøðið kemur at hækka betýðiligt í løtið avhasum tveimum árunum so tað nú okur skulu gera tað nú kom nú nú kann vissi okur taka tjúgu ára rentuna donsku epligatiónsrentuna í dag eru null komma seks prosent fyri einum mána síðan síðan var hvbar hon minus null komma tíggju tað er faktað tað er bara soleiðis og um ein mánað kann hon vera eitt komma fimm og ein stórur partur vist tað skal lánifíggjast tað verður altso rentukortnaðurin takk fyri ja takk soda henis area
e sendrom viðmerking ger so væl takk fyri formaður ið
erhardjoensen var inni á hesum her í sambandi við at gera eina langtíðar ætlan altso ein samferðslupakka sum sum sum fer inn í framtíðina og har er púra samdur at sjálvandi átti mann at tikið tann partin við hvussu mann loysir sambandi til suðuroyar og at nú hevur mann loyst tað til til sandoynna og so kannmann siga og hvussu ger mann so tað o so so verður tað víst til at mann hevur í danmark gjørt ein sanferðslupakka har síggja vit til dømis eftir ein flokkur sum hevur allar ministararnar og allíkavæl klárar mann at gera eina semju tí er tað nokk so løgið at mann í føroyum ikki kann kunna finna fram til eina eina ein ein eina ein veruligan samndferðslupakka sum inniheldur nakað inn í framtíðina tí at tað burdi verið hvussu er eini tíggju og tjúgu ár fram í tíðina hvat mann fer inn og diskutera tað men nú liggur samdferðslupakkin í fíggjarnevndini og erhard joensen er er formaður í fíggjarnevninjat
væl har joensen takk fyri
harra formaður tá ið tað snýr seg um samferðslu so er tað í mínum hoptykki soleiðis at tá mást tú hyggja tjúgu ár fram tí tað snýr seg um mobilitetin í øllum samfelagnum tú más kunna forvød síggja hvat kemur hvussu kemur íbúðarmynstri at broytast hvussu kemur vinnumynstri at broytast og so skalt tú kunna hyggja øgiliga langt fram og tað er kanska truplari í einum nú er danmark ikki eitt stórt samfelag tað er eitt relativt lítið samfelag men tað er trosalt at samfelag sum er rættiliga nógv størri enn hvat ið okkura er tí burdi tað alt annað líka verið nógv lættari at gjørt í føroyum men tað víst seg at vera nógv truplari og tað kann bara hava vey altso vera upp á grund av tveimum tingum antin er tað óvitinheit ella eta illvilju ella kanska eitt triðja taktikkur takk fyri harra formaður jatakk so er næst a røða
bjarni hammer ger so væl
ja takk fyri hara formaður og ja og takka fyri fyri man sigur viðgerðina higartil tað øgiliga gott eisini at fáa at menn kanska fyri fyrstu ferð hevur fingið sett orð á hvat arbeiðssetningurin var í samferðslubólkinum og tað var tað vóru hesi tingini sum eru borin fram og har var tíveri í suðuroyartunlinum ikki upp á tal sum ái samferðslupakki fyri samferðsluni í føroyum vist ukur taka fara aftur il málið sum er til viðgerðar sum snýr seg um er der so er tað at suðuroyingar hava eina farleið sum okur eru glaðir fyri okur hava skip sum er gott skip sum er er hart troytt og er eftir hondini nú blívur tað eitt sindur slitið nú tað er blivið seytjan ár so eg vil siga at farlendi suðuroynna hon er rímilig hon er rímilig men kann sjálvandi slett ikki samanberast við restina av samferðsluni sum hon er nú í føroyum visti koyr bara hyggja eftir januar mánaða í januar mánaði vóru trýogtjúgu avloysingar við smyrli og tað er veður og vind tað er tað eru teknisk brek sum tað nú er men tað er einasta farlagi okur hava har tað eru trýogtjúgu avlýysingar upp á ein mánað so sjálvandi er tað ikki meir enn næstbest og har má minnast til at hon rakar avlýsingarnar raka okum altso bara sum ferðast ímillum men hon rakar so nógv nógv harðari tey sum hava vinnulíviðharsuðuri sum veruliga eru avhangu av at fáa síni síni sína framleiðslu av oynni vissi okur hyggja eftir sum sum løgtingið samtykti áðrenn jól at at hækka farmagjøldini við við fimm miliónum og vistu okur siga at tey vóru farin í gongd so er tað sirka siga sirka tað er sirka tað er sirka ein hækkan hjá teimum flestu áb sirka tjúgu til fimmogtjúgu prosent saltfritskavirkin í suðuroynni har er latið meg fáa at vitað fyri tað er faktiskt nøkur ár síðantað er kanska a hækkað síðan teir betala millum fýra og fimm milliónir at fáa frakt a frakt norðanífrá til suðuroynna eina krónur kilo sirka teð liggur ímillum fýra tila fimm túsund túsund tons tað vildi so vera ein lítil millión bara á saltflutningin norðanfyri til suðuroynna og tá má mann so siga sum hennekold var inni á áðrenn hevði tú tímað at stært eina fyritøku akkur í dag hevði teg kanska ikki bara bíðað til vónandi at tunnilin byrjaði og lati okkum starta hana eina fyritøku í kollafjørður tí so liggur tú mitt í nógv bíligari landstýrismaðurin nei eg veit ikki um eg landstýrismannin ella sandferstubólkurin hevur lagt fimm milliónir omaná tað er har tað er bili bara heilt skjótt nú sigur mann at mann mann ynskir at fara í gongd vð eta her fara at avtøka gjøldini til ella til at innfría vallyftini hjá onkrum politikara at at ati avtaka gjøldini í norðoyggjum í vágoyggjum ívágoynum tað er so tað eg hugdi akkurá ein øriuns altso prísur yvir um ørusund ein turur turbleyt kostar áta hundrað krónur ein vørubilur sum er pluss níggju metur trý túsund og tretivu krónur og so kanst tú fáa ein avsláttur og tað er sirka helvtin við attú hevur hetta her brobis men eg skal sjálvandi ikki leingja tað meir enn neyðugt her men hetta her endar í fíggjarnevndini nevnlai ikki bara partar av samgonguni hava verið øgiliga positivur fyri at báði hesum málinum at tað kanska ikki er so smart at mann hækkaði legði fimm milliónir uman at ferðast u oman á farmaprísim formaðuin í fíggjarnevndini hevur sagt at hann ætlar at taka taka samferðslupakkan og ristan inni í fíggjarnevndini soleiðis ather kanska blívur tað hján veruleiki tað er bara tað sum okur kunna gleðast um og okur kunna seta okra vón upp á at men øllum førum ger sum sum nógv hava sagt her í dag at grundin til hetta uppskotið er sjávandi ein reaktión aftan á eina reaktión at siga at tað er órætt víst at mann leggur gjøld á ein lítlan part og ætlaði at avtaka tey gjøldini onkra aðrastaðnis tað sum kanska ferian hevur gjørt og tíðin hevur gjørt at tað eru eisini partar av samgonguni sum halda t tað er kanska ikki so skilagott og eg vóni at fíggjarnevndin fer uttan iva tað veit eg at hava eina góða viðgerð av hesum málinum saman við kanska sandferstupakkanum men øllum ferðim soleiðis sær at mann mann mann mann tekur rættar hendan skeivleika takfyr hara formaður jtasu
kistemberg sum fær orðið ger so væl
takk fyri harra formaður tað so fekk meg taka orðið tað var hetta her kjakið um hvussu tað ber til at tað er so trupulgt at gera breiðar semjur í føroyum um okur eru óbúgvin ella ella hvat tað er sum liggur aftan fyri tað so vítt sum okur kunnaði so hevur tað í hvørfall verið ein semja innanhýsis í hesun her samførslu bólkinum áðrenn mann eg komin í tingi við hesum her málinum tað er so tað men eg haldi at mann skal eisini hava søguna eitt sindur við sær tí okur hava faktisk øgiliga ofta klárað at gjørt breiðar semjur sjálvandi vil mann vera ósamdur um nøkur ting okur eru í ymiskum flokkum men tað er ikki soleiðis at løgtingið ikki eisini klárar ofta at standa saman um stórmál okur hava víst ta fleiri ferð men tað krevur eisini eaitt arbeiði av teimum sum øskipa fyri tað krevur at landsstýrisfólkini til dømis hava antil allar formenninar tætta at sær ella alla ta tingnevndina sum skal arbeiða við einum máli og at tey brúka orku upp á at hava eitt reglulugsamskifti og arbeiða í nevndum og bólkum og ikki bara halda á tað at løgtingsarbeiði er at koma ni einum tingi mann hevur kanska eina ósemju innan hýsis í landsstýrinum ella í eini samgongu og so kemur mann iann í tingi við einum máli og so heldur mann at semjan sinst her visti mann ger tað so er tað dømt til at misnukkast mann noyðist at gera eitt stórt tarmarbeiði við at hava fólkini tætta at sær og so kanska mann finnur til onkrar semjur og tað eru fleiri góð dømir um tað okur hava akkurát skotið sandoyartunnilin gjøglinum og eystroyartunlinum sandoyartunlinum er eitt gott dømi upp á at okur klára at gera breiðar semjur okur hava gjørt breiðar semjur um um okra sjúkrahúsbygna okur gjørdu tað um at fáa skipað rúsviðgerðina í lóg o okur hava gjørt um fleiri forskeliga ting lógina um almannatrygd og tænastur at tað eru fleiri ferð hent men tað betíðir ella ella tað kemur ikki burtur úr ongum tað kemur bara í verðina visti tú hevur fólk sum arbeiða við semjum og ikki ger eitt feriligt uppskot sum tey kunna hini um og so mugu hini taka undir við tí ella lata vera tað má eisini vera soleiðis at tú so kann fáa gjørt nakrar broytingar í einum uppskoti soleðis at allir partar føla tað at teir fáa okkurt tá ið tað kemur til semju á samdferðsluøkinum so haldi eg eisini sum nógv hava sagt at tað øgiliga trupult ati hugsa sær til ein samferðslupakka sum ikki hevur tey stóru tingini við altso sum hvørki hevur suðuroyartunnilin við heldur tað at okur vita tað at tey gomlu ferjurnar eru útslitnar og mugu endurnýggjast og har er heldur einki sett á skrá so spurningurin er um tað var ein samferðslupakki ella um tað var ein pakki sum skuldi tryggja ókeypis koyring onkrustaðni og so so skuldi mann hava fígging til tað so skal mann bara siga at tað r tað man ger og ikki kallað tað fyri ein samferslupakka mann noyðist at arbeiða langsigda løgmaður haldi eg segði eg min ski um tað var løgmansrøvnini til ólavsøkulanar tað var at tað sklu verða koyrandi í tjúgu tretivu øog okur eru komin í tveyogtjúgu nú og onkur hevur sagt her í dag at tað tekur átta ár frá tí mann byrjar til mann kann koyra og enn er ikki nakað politiskt arbeiði gjørt fyri at finna út av hvussu mann kann skipa fígging stovna felag hvussu skal tað síggja út hvørja standardi skal mann hava hvussu skalt mann byggja einki nakað skal tað koyrt í eitt felag hella skal tað aftur verðast felag fyri seg sjálvan alla allar tær teir stóru politisku spurningarnar teir verða ikki viðgjørdir og tí kann mann heldur ikki fáa semju um tað og tí má tað vera eisini ein uppgáva hjá landsstýrinum at hava allar flokkar la ella umboð er øllum flokkum í einum arbeiði har mann tryggjar at mann fær langtíðar semjur tað er soleiðis mann kann arbeiða kanska meira langsikta og ikki bara arbeiða frá eitt sindur frá hondini í munninum sum øll landsstýrið gera til tíðir í nøkrum málum tí at tí at tað eisini er trupult men eg haldi at at okur skylda okra fólki at fáa eina góða samferðsluloysn eitt gjald har øll eru við til at fíggja har har okur fáa fáa bygt t alt út sum ikki gevar bara ágóðar til nøkur men hevur alt við og okur mugu ikki gera tað soleiðis at tað verður óliviligt í nøkrum økjum og tat mann setir forðingar fyri vinnulív tí so betíðir tað tað at at tað verða afturgongd ví tí økinum tað sigur seg sjálvt kanska eru okur eisini óbúgvin tí at okur ofta hava meirilutar altso tað r tað tað kann gott verða nemmari onkuntíð at arbeiða eini minnilutastjørn tí tú noyðist at forhandla at tú noyðist at gera semjur kanska hava okur ikki nóg góðar traditiónir um tað og eg haldi eisini tað at tað at mann skrivaðia samgonguskjal at mann ikki kann taka undir við eina andstøðu eer eisini at tekna upp á at mann ikki vil serliga breiðar semjur tað virkar øliga løgið takk fyrija takk soa viðmerkingar
eri bjørni hammara fyrsturgerð so væl ja takk fyri formaður tí eg var upp á bend
tey hendan fleiri fyri meg mann kann bara enn mann kann ikki blíva við at endurtaka tað nóg ofta mann kann ikki gera so stóran mun ella mismun á fólki og inni so lítlum landi sum føroyar er í dag tað kann mann bara ikki men annars er tað eisini ein áheitan kanska til landsstýrismaðurin ígjøgnum formannan til sigur steven berg at at landsstýrismaðurin mann fara er til arbeiðis og royna sjálvt um mann hevur skrivað samgonguskjalið at mann ikki vil hava nakrar av ansvornum at gera men at fáa partar av øllum lands øllum løgtinginum við í einum arbeiði um eina samferðsliga ætlan har sum suðuratunnilin verður við tað hevði verið tað hevði klett landsstýrismanninum og tað hevði klett landsstýrinum og øllum løgtinginum takk fyri at fara

maður og takk til bjarna hammer ja jørsamd mn mann má tryggja tað at tað er góð livilísindar í øllum í øllum økjum og ikki leggja gjøld omaná har sum mann frammanunan veit at tað eraltso tað eru forðingar frammanundan bara tað tú er so mikið langt vekk og at tað er so mikið dýrt at ferðast tann vegin og so leggja leggja kostnað umaná ta má mann sjálvandi ikki gera men at mann eisini ger sær ómak og og hevur flokkarnir við til til tann tann størra politikkin sum eisini tryggjar at okur fáa bygt samfelagið saman soleiðis sum eg haldi faktisk at øll vilja tá ið alt kemur til styckias her inni er ikki vitandi um at nakar krantíð eru ímótir tá mann samtykkir aat byggja samfelagið út og saman tí tað er tað okur øll vilja men tá ið tað kemur í sovorinum smáum bitum sum kann tað onkrtíð blíva eitt sindur trupult takk fyri jatakk sorta biljusinussen
mesyng ger so væl ja takk fyri a formaður
eg haldi at mann hevur tosað í nógv ár um at gera eina semju um samferðsluna í føroyum mentað sum í høvuðshoynnini snýr seg um tað er at mann skal uppfinna onkra aðra loysn upp á at fíggja samferðsluna enn við vanligum skatti og avgjøldum og eg haldi at tað er tað sum er trupulleikin er tað at mann finnur ikki ta loysnina tá ið mann tosar um samhaldsfesti so er tann vanliga skattabillettin og avgjaldsbillettin tann frægasti mátin og har hava vit vistuvit taka suðuroyartunnilin so er ein framtíðar suðuroyartunnilin fíggjaður við teimum gjøldum sum í dag eru á fíggjarlógini hálvfems milliónir um árið tá ið herjól verður komin inn og at nýggi smyrðil skal byggjast innan fyri tey næstu sjey tíggju árini ein nýggi suðuryartunnil er fíggjaður á verandi fíggjarlóg og tí haldi eg ikki at mann bihøvurst at vera serakja takkgr
sum vellur siurtaberg takk fyri at for
formaður ja tað er eingin liðvig um tað at ein nýggi smyril kostar rættiliga nógv og at tað er ikki skilagott at byggja nýtt men heldur at koyra teir pengarnar yvir í eina tunell tað er púra samd við billiostinusen um og eg veit gott at mann kann hava ymiskar meiningar um atkurum hvussu mann fíggjar tað samlaða færgjaldi men í kanska loysnin liggur í eini kompinatión av fleiri tingum at einum partur yvir skattin og so eitt lítið brúkaragjalda afturat eittl annað við eg veit ikki men kanska tað kundi blívað ein loysn men mann fekk her inn í seinsaman pp á einan máta fekk øll at vera við til at fíggja að tað hevði eg síggi hvør ffyri mær so attað er gott at biljosinussen eisini her positivur
ger so væl takk fyri harra formaður
eg havi altíð verið tillagingari til hesar tunlarnar og eg má siga tað tá ið sandoyartunlin bleiv skrotin ígjøgnum tað var tað var ein stórur dagur ein rættiliga stórur dagur og og eg dugi iki at síggja øðrvísi enn at mann fer víðari tí at har liggja nógvar útreiðslur fyri framman sum allíkavæl koma at vera tí mann fer yvi ikki at lukka suðuroynna av fyri restini av landinum so ens skal nýggi smyrðil ella ella skulu onnur ting og tá vita ø eisini tá mann snakkar um farm at tað øgiliga skjótt at at útgongur er hann visti visu prísurin bleiva ymiskur men hvat heldur sirur stenberg um tað at mann í øllum hesin her hugsar onnur gjaldsmynstur vit hava glvit eru øgiliga for siktir vir at taka nakað paskagjald hvørjafrá einum útlendingur kemur til landið sum kundi veri við til at fíggja okkara ferðslukervi eisini har takaðit øgiliga lítið vit er øiliga bangin fyri hvat við at tey sum búgva í suðuroy kanska øvt eit lýsindr øðrvísin prís enn eg sum fari at vitja suðuroynna hvat t hugsar sigur stenberg um at mann hugsaði tum boksina onkuntíð takk fyri harra formaður ja takkger so væl

og takk letur jakobsen ja okur vita at okur hava eina stóra útreiðsluferð framman og so tað kann mann velur at leggja hana á leggmannan í einum einum tunnul ella í einum nýggjum smyrum og har hopi eg at løgtingið er samt um tunnul tað haldi eg tað eitt staðið hoyri og ja tað má okur vera eitt sindur kreativ eg veit og hvør fólk læra sannur frá at mann hevur skipanini við borgarakortum til dømis sannstá tey sum eru fast búgvandi eitt stað tey hava kanska ein prís sum er at lýsing lekkri enn tey sum kanska koma tvær ferðir már til staðil ella eitt varnað tað kundi kanska verið ein máti ferðavinnan er kanska ikki altíð so glað fyri tað tí so koma kanska færri fólk at ferðast men eg veit ikki eg haldi faktisk ikki at tað er so avleið tað má eg siga eg haldi at at mann má gera tað liðugloyvir og fastbúgvandi við so vil hava fólk at búgva út í einum øki tað haldi eg fyrst og fremst takk fyri tú
íi fleiri røðari tilhetta málið tað er ikki fleiri málið til viðgerðar í hadan fundirin her hetta málið fer so í fíggjarnevndina so skal formaðrin boða frá at tað er lagt álit fram í løgtinsmáli nummar fimmogtretivu sum er uppskot til løgtinslóg um broyting í løgslóg um landskatt í kommunuskatt í skattalogum tað snýr seg um skattaferði samsýning fyri sjálvboða arbeiði innan ávísar frítíðarfelagsskapir so er tað dagsskráin fyri komandi løgtingsfund og tann løgtingsfundurin verður nú tósdagin tann seytjanda februar klokkan ellivu og hann er við hesari skrá tað er ein atvøgugreiðsla fyrst um at skriva fyrispurning nummar null níggju skrásiga tvey túsund og einogtjúgu sum snýr seg um negativa rentan hjá bankunum so løgtinsmál nummar einogtrýss sað er eitt uppskot til ríkislógartilmæli um at seta í gildi fyri føroyar anorning um íkrafttretin forferðini av lóg um endring av lóg um fólkatingins amboðsmann tyli fyrsta viðgerð so er tað løgtinsmál nummar fýraogtrýss sva skil tjúgu einogtjúgu tað er uppskot til løgtinslóg um broyting í ymskum løgtingslógum í sambandi við umskipanin av føroya kærstovni til at avtaka nevndini í lendsmálum og vinnukærðnevndini og skuldarumsetingar um skipanarnevndini tað eisun í fyrsta viðgerð sá løgsmál nummar tveyogtrýss grásagaá tvey san einogtjúgu tað er uppskot til løgtslóg um broyting í løgdslóg um eigaríbúðir ger broyting av reglunm um sundubýdi av eldru bygningum í eigaríbúð og annað eisini á fyrsta viðgerð og so er løgsmál nummar trýogtrýss skul ska veytúsnd einogtjúgu tað er uppskot til løgslóg um barnaváttanir til barnaváttanilóg eisini á fyrsta viðger og so er bara framløgu eftur tað og hesi málini sum eg havi nevnt einogtrýss og fýraogtrýss og tveyogtrýss hevur tað beint í rættarnevndina meðan mál nummar trýogtrýss verður beint í mentanarnevndina so er ikki fleiri mál til henda fundin fundurin er lokin